ein tíma og vit fara at byrja við fólkaflokkinum sum fær tann fyrsta spurningin og tað verður heðin zachariasen sum fær orðið at spyrja tað er soleiðis fari at siga t tað at tað er í spyrjarin far ein minutt og so fær andsmaðurin ella kvinna tveir minuttir so kunnu onnur fáa ein minutt og so enda spyrjarin og svararin við hvør sínum minuttir so hatt er ikki nøkur longu viðgerð sagrease fær orðið fyrst gerso væl siga hvønn spurningurin er til ja takk fyri harra formaður spurningurin er til landsstýrismannin í mentamáli jensarana tað er í samband við at hava í í nøkur ár síðstu árini hava tað verið sett nakrar krónur av til umvælingar av hvalasteðnum ið áir og í sambandi við at fáa hana til á savn og tað arbeiðið er komið nakað ávegis og fyri at kunna koma har til at fáa tað øki til ta upprunaliga ætlanina sum av økinum soleiðisnar at økið blívur tað sum ætlanin er takk fyri
ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jens av ræðum at gjørt tað væl
komandi spurning og eg haldi eg fari siga beinanvegin at eg haldi at tað gongur ov seint arbeiði eg havi verið tvær ferðir í í í klaksvík og tosa við avvarandi partar har um at at vera við í hesum arbeiðinum tað er t eitt arbeiði á má gerast í samband við at flyta brannskúlan tað taðtað er fortreytin fyri at koma koma stórvegis víðari altso tey stóru fetini víðari tað at fáa brannskúlan fluttan og tá ið eg var fyrstu ferð tá tá eg haldi hetta var beint aftaná at tveir tveir høvdu verið sum arbeiða á á á hveita sjónámm har har norðreg ja ha teir verið í í í norra og hugt eftir hvussu mann hvussu mann ger við hetta her við við við eldsløkking á brannskúlunum tað hevur verið trupulleikin har men at flyta flyta ein trupulleika til til til klaksvíkar har mann har mann birtur stórar eldar tað v kanska kanska eingin eingin loysn heldur men so høvd teir verið har og sæð hvussu mann ger í dag tað tann trupulleikin er burtur í dag mann fer ikki ikki út millum hús ella ella út í óvbygdur fyri at fyri at gera hasar her venjingarnar nú gem mann tað faktiskt inn á ein konternara og tað høvdu teir verið tá fyrstu ferðat okur vóru og okur væntaðu so at okur fóru at fáa gongd á nú fáa flutt brannskúlan av frá áum og og til klaksvíkar og men tær er for for lítið hent tað tað tað skal eg siga beinanvegin í og og eg skal í hvussuser nú taka tað upp aftur beinanvegin at fáa loysandi trupulleikan tí at tá i okr hava flutt brannsskúlan og hava fingið fingið gongd á hava fingið møguleikan fyri at gera meir við áðir so kann kann tatað staðið blíva tann parturin sum sum ja sum báði er er er eitt eitt stað har okur varðveita mentanina og søguna og eisini har ið ið ferðafólk fyrst og fremst føroyingar kunna koma
ja takk fyri so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið í samband við hendan spurningin men tað sær ikki út til at nakar tað vorðið so færso fær spyrjarin heðinzachanriasen orðið ger so væl
takk fyri og fari eisini at takka landsstýrismannin fyri svari ella tað sum hann legði til hetta her og eg haldi eisini at tað er sjálvandi mann ynskir ikki at flyta nakað úr økjunum sum so men tað er væl soleiðinar at skalt tú fáa tað øki til tað sum tað upprunaliga er ætlað og tað er gjørt eitt stórta arbeiði eisini frá frá tjóðsavninum í sambandi við at ati hvussu hetta økið skalt síggja út og kommunan hevur eisini lagt øki av sunnanfyri til hetta her við við hvalastøðini og tí er tað vær leingin ivi um at hetta her er umráðandi at fáa gjørt hetta her og eg haldi eisini at mann eigur mín áheitandi landstýrismann skal vera at fáa gjørt eina verklagslóg soleiðisnar at tú fært lagt eina ætlan fyri kanska tíggju tað komandi árini og upp á tann mátan fært gjørt heitta øki til tað sum tað nú einaferð skal vera so eg fari at takka fyri og mín áhettan skal vera um at fáa gjørt hetta her og fáa sett gongd á soleiðisnar at vit kunna fáa gjørt t n endaliga lóg eina verklagslóg og og fært hettir út lívið skjótast til ber takk fyri
ja so er tað jenis a ranager so væl
takk fyri sum eg nevndi so er gongdumálinum okur fóru í gongd við tað beinanvegin men tað er tykist verðu staðkað upp eg veit ikki um ats tað er er er eg trúgvi ikki tær hjá sjónám kanska hjá kommununi kanska hjá okkum men eg skal taka hetta málið upp aftur beinanvegin tí sum sagt forðingin fyri at mann kann gera nakað við áðir nakað bunagott við áir hon er hon er burtur ookur skulu flyta brannskúlan til klaksvíkar og eg dugi ikki at síggja nakra forðing nú fyri at gera tað og so at hogur kunnu koma í gongd tí har er jú eitt stórt arbeiði gjørt erland viðber hvat ejat gloym ta joensen ha joensen ja hann hevur gjørt eitt veldigt arbeiði har bæði hvat ið søguliga viðvíkur men eisini reint reint praktiskt við at at fáa fáa sett nógv av av húsunum har í stand men hetta er eitt pein upplagdur møguleiki at skapa eitt eitt eitt miðsentur har fyri søgu tann partin av søguni og eisini í samband við við ferðavinnuna so takk fyri spurningin hatta hatta kemur víðari heilt skjótt
ja takk fyri so var hasin spurningurin svaraður avgreiddur og vit fara til næsta spurning nú er tað javnaðarflokkurin sum eitorn og tað verður ja tað verður bjarni hammer sum fær orðinum ger so væl
spurningurin er til spurningurin er til løgmann løgmaður hevur sum sagt evsti ábyrgdi yvir landsliðsvirðum og spurningurin er soleiðis hvat heldur løgmaður um og heldur løgmaður tað verður í lagi at hansara landsliðsmaður gevur hundrað tals milliónar viðurur hjá føroya fólki til feløg persónar sum hava tætt tilgnýt til samgonguna og serliga kanska til fólkaflokkinumsamanumsøkjara sum sigur seg eisini at selja tað víðari og tað er gott hjá teimum sum hava fingið men hvat heldur løgmaður um hetta blástemplar løgmaður hetta her heilt serliga fyribrigdi at kvoturnar hesa fáu kvoturnar eru farnar akkurát á hesi herumsøkjarni takk fyri harra formaður ja takk so er tað løgmaður sum fær orðið ger so væl ja takk harra formaður tað er soleiðis at landsstýrisfólk fyrisita sítt øki og teir skulu fyrisita út frá teimum lóginum og reglum sum eru og í hesum málinum havi eg so ikki fingið nakra kann mann sigasubstensuella grundgeving fyri at nakað skeivt er farið fram og tað er ábyrgdin hjá løgmanni at tryggja at landsstýrisfólk fyrisita á lógligum
teyðan hátt og og higarlies einki komið fram um tað at tað ikki er lógligt tað sum
t fara fram tá tað so verður sagt at tað vísir seg at vera ja bæði familjumessig sambond og eg veit ikki um lokal sambond eisini vera knýtt uppí og tað at onkur er fyrrverandi politikari og sovíðari og í beiggi til onkran politikara tá má eg siga at tá er ringt atsleppa undan tí í føroyum tí at hyggja vit eftir at vit eru trýogtretivu tinglimir av teimum eg veit ikkiu nógvar fyritøkur eru men í øllum førn vóru hálvtrýss umsóknir og sovíðari og tað skal ikki undra meg um at fleiri av teimum sum einki hava fingið eisini hava familjubond eg haldi meg vita onkran sum her søkt sum hevur familjubond inni í løgtingið inn í ávísar flokkar illa eru familju við onkran fyrrverandi politikara og so víðari tí kann mann eisini venda te øvugt og siga hvat við teimum sum ja ikki hava fingið og hava familju inn í tað sum nú verður sagt at mann hevur fingið úfrá tí men sjálvandi skal tað vera sakligt kriteriur mær upplýst liggja tað tvær kærur í fiskimálaráðnum frá umsøkjaranum sum ikki hava fingið og tað er har tað skal kæri viðgerast og kemur nakað fram sum vísir á at tað er ósakuligt ella ikki farið rætt fram so blívur tað ein mál fyri løgmann tað er tá løgmaður kann fara inn í ein mál og hyggja eftir um alt er farið rætt fram so tað er tað eg royni at forðhalda meg til síðkjumarlóga annars var eitt mál fyri nøkrum árum síðan har ein ja ein ávís persónur ikki kundi fáa starvið tí at hann var í familju við onkran sum stóð tí forkerta nær ella hvat tað var so tað kam man siga at tað er so eðis í føroyum at vit eru eitt lítið samfelag taðhevur nógvar fyrimunir við sær men sjálvandi ein av vansunum mann vil er kanska tann at øll kenna øll øll hava sambond við øll o øll eru onkursvegna familju tí er tað neyðugt og viktigt at vit hava góðar skipanir sum tryggja at vit landsinsmyndugleikar bera okkum rætt fram og hava sakligt atlit tá ið eitt nú virði verða býtt takk harformaðurja takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað aksel johannesen gerso væl ja takk fyri harra formaður nú segði løgmaður sjálvur tað at tvær tvær kærir lógu í fiskimállaráðnum og tað kom fram í dag m viku í seinastu viku eg hugsaði eftir at tað var undarligt at at fiskimálaráðið sumveri tikið st eina avgerð og so kæri mann til fiskimálaráðið til tað sum tikiðs avgerð er fiskimálaráð ikki ógeglist at taka avgerð um seg sjálvan tað vildi eg mett tað var eitt nummar tvey so hugdi eg eftir landsfundin hjá sambandsflokkinum í vikuskiftinum tað sigur ein eldri sambandsmaður at hann skilti eg ikki at man kundi fáa kvotur og fiska ella selja tær og liggja liggja á
á sofuni og reka fiskivinapolitikk akkurát nú ter at taka tað eina umsøkjanum
her beint har sum ein løgtingslimur já fólkaflokkinum eigur í einum felagi so hevur teir fingið kvotur frá frá hesari samgonguni fyrr og tað eru seldar og tað ker mæn enn einaferð saman ráðarí fær kvotun til at selja ikki il at brúka og fiska sjálvum hvat heldur bára steinielsen at samdurið henra eldri sambandsmannin sum var í landsfundi í sambandsfoksvikgegni atakk so er tað høgni hoydal ger so væl harra formaður eg bleiv ikki á nakran hátt tikin av fótin av svarunum hjá løgmanni tá tykis sum løgmaður roynir at flyta fokusviðsmálinum og eg fari at spyrja løgmann bara tann ítøkiliga spurningin also fremsta uppgávan hjá løgmanni er sum hann sjálvur segði at hava eftirlit við at landsstýrisfólk fyrisita á fullgóðan og lógligaan hátt hvørji konkret stig hevur løgmaður tikið til at kanna um tað verður fyrisitið á fullgóðan og lógligan hátt í fiskimálaráð
bæði í hesum málinum sum nú er frammi men eisini í øðrum
imálinum sum eg skal venda aftur til so er tað bjørt samuensen takk fyri at vit hoyrdu í tíðindinum nú at fiskivinnulóggávan hjá samgonguni aftuð skal broytast enn einaferð eg haldi hetta er níggjundu ella tíggjundu ferð vit hoyrdu løgmann í vikuskiftini siga at hann er ímótur at mann letur kvotur til skip sum ikki kunnu fiska tað altso selja kvoturnar víðari tí tað er stuðul fiskimálaráðharið hevur sagt akkurát tað sama allíkavæl ger mann tað men mann letur ikki til summarbólkar sum til dømis útróðrarflotan tað vil siga at mann mann mann mann hevur eina fiskivinnuskipan í dag sum umframt at mann eiin
letur menningakvotur til tey somu sum fyrr hava selt hisa menningar
kotnar víðari hann er simpulten komin inn í eina skipan sum einki skilir í og tað er virkuliga tragiskt so eg fari veruliga at heita á løgmann um at byrja at rudda upp í hesin her og taka stig til at tað kemur ein fiskivinnuskipan í føroyum sum vit kunnu vera errin av sum vit øll kunnu liva við so er tað khristian andreasen gersu væl ja takfyrhara formaður eg skal bara viðmerkja tað til spyrjaran og siga tað at tað er beinleiðis skeivt tá ið tað verður sagt at eg havi tiltøkt til taka umsøkjara sum e fingið kvotu og eg veitikki hvørji feløg hann sipa til eg eri systinabarl á eina stjórlundm av einum felag sum fingið en kvotu og tað erso hvat tað er tað eru onnur systkinabørn sum eru eisini raktar tí sama tí tí somu reglunumtum eg skal nevna nøkur nøvn men tað at hon er sæst systkinabarn i ein stjórir einum felag smørjan riðingand o felag ger ikk tað eg havi tilnønt til felagan og so so vil eg eisini siga tað at tað er beinleiðis villleiðandi og skeiv tíðindir í sjónvarpinum í gjár
hvat hevur sagt at eg eri stovnur av einum felag
tað er beinleiðis kolað takk fyri mær so er tað rultvang takk fyri ja eg komi at hugsa um sangin sum sigur hvat er hegnið vit tá vert tá ið babba telur mest vit kunnu sum land ikki liva við at tað ikki er ein skipan sum tryggjar teimum bestu atgongd til vinnuna og tað kann gott vera at mann er bestur fyri tað um hann er systkinabarnið kristian ella ommubeiggið brand tað skal eg ikki siga men vit mugu hava eina skipan sum vit kunnu
stóla á og tað hava vit ikki í løtuni
takk fyri ja tað er soleiðis at hesir spurningarr kunnu bara vara tíggju minuttir kør og tí eru tað ikki fleiri sum fáar viðmerkingar nú og tað var so spyrjarin sum fær orðið og so løgmaður aftaná fyrst er tað bjarni hammer gerso væl ja takk fyri takk fyri harra formaður tað er sjálvandi sum løgmans sigur ringt at sleppa undan við
roynt at sleppa undan oft enn at fólk kenna hvønn annan í føroyum men men og løgmaður heldur at her er alt farið rætt fram og tað er gott hjá honum men tú mást siga tað at serligt haldi eg eg veit ikki um tað sæð fyri nakrantíð í vesturheiminum okur hava eina pulju av óøgiliga stórum virðum tað eru øgiliga nógvir umsøkjarar
men tað er nøkrar heilt fá sum fáa hesar kvoturnar tí erta eitt sindur mann skuldi kanska spælli lottup tann dagin tí at at hær eru allar samlaðar øgiliga tætt upp á hesa samgonguna tað kunnu okr ikki koma um tað kann vera tilvildarligt vónandi kann tað vera tað men tað er kanska eisini eitt sindur misteinkiligt tað sum tað er borið fram hesar hersofakvoturnar sum vórð nevndar eitt varð nevnt um eina sofakvotu í vági og faktiskt merkilig nokk akkurát tann kvotan er nokk ein av teimum heilt fái kvotunum sum bleiv keypt fyri trýogtretivu milliónir frá ja eini sum stillaði up fyri fólkaflokkinum altso hon er keptu trýogtretivi mvili ónir ikki givin tað sum ogur snakka um nú eru kvotur sum eru fignar seldar víðari og nú veljir mann so aftur at geva aftur til skip sja men tað er so bara eitt dømi men dømiiga eg fari eg sjálvandi takk fyri harra formaður takk fyrija so fær lgaður gersuvæ ja takk harra formaður nú skal eg ikki ella vit ikki gjøknum betur enakar annar men vit minnast eisini tað lívið sum var tá ið menningarkvoturnar bleivdu deildar út tað var eisini ein øgiliga stór missøn frá teimum sum ikki fingu tað vóru nøkur ávís øki sum fingu og tey vóru sjálvandi glað fyri tað og tað er væl tað sama sum hendi nú at tey sum ikki hava fingið eru og misnøgdi at tey ikki fáa følað st vera minst líka væl egnaði sum tey sum hava fingið og tí er t eg sigir tað at tað sum eru avgerandi fyri meg er
at tað eru saklig kriteriur sum eru tikin og er tað tað
so hevur landsstýrismaðurin kann man siga umsitreøki á lógligan og fullgóðan hátt og tað er tað sum mín eftirlitskylda er eg kann so leggja afturat tá tað verður funniðst at at kvotur verða seldar altso at liggja á sofuni serliga verður tað nevnt ja eg haldi tað er skeivt men tá tað er sagt so skal eg eisini siga hendan samgongan hevurso gjørt nakað við tað fyri tað fyrsta tað at nú skulu kvoturnar leggjast á stál tað fer at gera partvíst upp við hetta tí nú skalt tú hava eitt skip sum hevur siglingarloyvi ikki bara eina dangu sum liggur onkustaðni men eitt skip ið siglingarloyvi har kvotan skal liggja á so tað kostar pengar og tá er tað væl tann sum kann fiska sum hevur eigur tey skipini og pluss tað at vit hava sett skatting á tað var siga at celigt og títt loyvi avvenda tít loyvi endaliga so fellis skatturin har bróður parturin av endaði landskassanm tað orðnaði henda samgongan og ikki undanfarna samgongu har tað fór hópin av handlum fram eisini hjá teimum sum lógu á sofuni takk fyri so varð hesin spurningurin svaraður og vit fara til næsta spurning og nú er tað sambandsflokkurin sum eigur og frimut rasmussen fær orðið at spyrja ger so væl ja takk fyri harra formaður mín spurningur er um samdurmatrikulering á sethúsunum við meira og er til magnus rasmussen landsstýrismann í umhvørvis og vinnumálum tað er einki loyn
av tørvur er á bústøðum í føroyum vit hava nógv hús sum kunnu hava fleiri íbúðir í men tað vísir seg at vera og tað vísir seg vera ein tørvur at kunna sundurmatrikuliga seta seg ognir í verandi lóg har er at marka
bót sum sigur at hús bygt áðrenn lógin varð sett í gildi í nítjan hunrað og hálvfjerðs ikki kunnu sundur materikulerast kann landsstýrismaðurin svara mær um arbeitt verður við at dagføra lógina á hesum økinum takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen ger sovælja takk fyri hara formaður takk fyri handan her viðkomandi spurningin sum hevur verið umrøddur her fyrr hetta er ett matrikkulmál og tað stendur í lógini sum spyrjarin segði at visu hús eru eldri enn frá nítjan hundrað og hálvfjerðs so ber ikki til at
undamatrikulæra tað vil siga ein sethús í tvey matrikul tað vil siga tveir ognarar tað ber ikki til sum tað er nú
og so er eitt annað sum eisini stendur í lógini tað er tað at tað stendur at tað skal veða bygt til endamál hasi beyði tingini og hatta er eitt mál sumsum eg havi arbeitt nógv við síðan eg kom í landsstýrið og eg havi nokk so góðar vónir um at fáa loyst hat ta har tavilsiga mann mann broyta matrikkulógina men sjálvandi tekur annikki bara strikar hatta har tað skulu nøkur kriteriur uppfyllast millum annað hetta her við ubrunatrygdini sjálvandi skal hon vera í ordan tað er eitt og hetta her við at tað varða ætlað til endamálið so hevur mann kannað altso hví hví er tað hetta er í veruleikanum tað at mann hevur umsett eina danska lóg tá og hetta hevur nakað við bústaðarmarknaðin í danmark at gera at mann fer stilt sær at visti mann fer at geva lest í hesum her so kunni tað órógva bústaðarmarknaðin men veruleikin er at vit kunnu ikki siga akkurát tað sama í føroyum vit mangla bústaðarbústaðir og vit vilja hava eina breiða viftu av ymiskum bústað vit vilja hava leiðubústaðir vit vilja hava tvíhús og vit vilja hava raðhús og vit vilja eisini hava oyðaraíbúðir og vit vilja hava vanlig sethús so eg haldi hetta her hevði verið eitt gott mál at fingið avgreitt soleiðisnar at tað kundi gjørt tað at tað verður atgongd til fleiri íbúðir hjá fólki og eg havi so mikið góðar vónir at eg eg vóni at tað kann fáast upp á pláss í hesum árinum takk fyri ja takk fyri so er tað onnur sum kunnu fá orðið nú er tað fyrsti jaspur langaard ja takk rar formaður og takk fyri svari faktis rasmussen eg haldi tað er sera gott mál vig sega spennandi mál eg haldi hetta er er ein góður møguleiki at fáa fatur í mann tosar øiliga nógv í dag tað e ringt hjá hjá ungum fólki at fáa fatur í einum bústaði kanska serliga teimum skulu byggja fyrstu ferðirnar og eg trúgvi eg havi vón til at heta er ein góður máti hjá fólki kanska fyrstu ferðirnar sum skuldu iga keypa sær eini hús at tey upp á hendan mátan kunnu byrja upp á kanska vónandi ein ein nógv lægri prís sum mun
til komasta at byggja eini nýggj hús í dag so eg eri øll spentur uppá og trúgva eisini tá kemur at hjálpa upp á tað
útstaðarneyðun av vit hava takk fyri jóansal ja tak fyri ja eg havi skilt tað at hetta er eit mál sum er sid undarligp á tann mátan at tann lógin sum er galdandi skilmarkað o hús vórðu bygd áðrenn eitt ávístárstal tá ið beiv gjørd og og ein ein tulkingar spurningur um hvussu hvussu mann mann skuldi umsita hesa lógina í mun til ta donsku lógina sum sum loyvir at mann mann hevur íbúðir í í sama í sama húsi eg haldi heta er sera gott at mann tekur málið upp og fer fer rætta tað inn soleiðis at tað er møguleiki atfralera
ein íbúðin í kjallaratlimum til eina láltu soleiðis at
løgurin krøvini ja so kanst tú hava ein annan eigara til tann partin og havi eg eisini hjálpa til við at fáa fleiri íbúð tøkar og kanska seldar eisini í sama húsi sum ikki ber til í dag takk frá formaður takk søra helgi abrahamsen gerst tá ið hendan lógin bleiv gjørd í nítjan hálvfjerðs tá hevði mann eina danska lóg sum fyribynd sum mann ofta ger og so mann umsett eisini hendan partin sum sigur tað at tað er galdandi fyri hús sum eru bygd aftan á at lógin er komin í gildi tó siga eitt hús sum er bygd aftan á triðja aprílur í nítjan hálvfjerðs kemur kemur undir lógina og ikki tað sum er bygd áðrenn tann dag tín tað er tað gevur meining í danmark har sum bústaðarmynstri ella
tað er sum tað er men tað gevur ikki nakað meining í føroyum vit hava heilt
hit annað bústaðar mistøð í føroyum tí er tað gleðiligt at landsstýrismaðurin siga at hann ætlar at kom í tingi við fyri at fáa tað broytt tí at vit hava jú u mangla upp á íbúð í føroyum og eg trúgvi hetta kann kann eg bøta um tann spurningin takk fyriruttvangtakk fyri ja nógv av teimum húsuni sum vórðu bygd í trýssunum vóru nok so stór og vit síggja gongdina í í londunum rundanumokkum at í býin serliga har sum tað er tørvur á bústøðum har býr mann í minni eindum eisini tí at familjurnar ella húsarhaldini blíva minni tí er hetta ein lógarbroyting sum vit hava brúk fyri soleiðis at fleiri húsarhald kunna fáa taka yvir høvdið so tað er gott at hoyra at tað verður arbeitt við
vití takk fyri ja takk so rós
eseja takk harra formaður mín spurningur in landstýrismannin er í samanhangi við esn her við sundurmatrikulering umum hvussu langt mann koma við digitaliseringini tí tað er eisini ein bíðitíð tá tað kemur til at framalsikulera og ella sundurbýta og eisini í sambandi við tinglesing altso tað tekur øgiliga nógva tíð tí av tí at altíð er mannuvelt jso er tað bjørt samuelsen takk fyri eg haldi tað ljóga gott tát landsstýrismaðurin kemur við hesær lóggávuni men eg havi ein spurning í tí sambandinum

stór bústaðarneyð so vit hava tørv á at kunna býta hesi her øgiliga stóru húsini upp sum í dag kanska bara eitt ella tvey fólk búgva í men samstundis sum máman jú tryggja at tað verður kvalitetur í mun til ljóð og altso at tað er egnað til at býta sundur so kanska landsstýrismaðurin kundi sagt nakað um tað aupbrunatrygd er sjávandi eitt men tað eru eisini onnur ting

ljóðdoyving og annað tí fólk kunnu virkuligat vera trýst í hesum døgum til at keypa næstan hvat sum helst so stór bústaðtørvurin er takk fyri ja takk fyri so ver tað spyrjarin sum fær orðið aftur frimuth rasmussen ger so væl ja takk fyri harra formaður og takk fyrisvarið tað er gott at hoyra at tað vevrðu arbeitt við hesum her og at mann er komið so mikið langt við hesum her at mann væntar at hetta k kann verða avgreitt í ár og sum víst á so er tørvurin stórur á av bústøðum
og tí er tað er tað týdningarmikið at fáa hettaher frá hondini soleisnar at vit kunnu fáa meira størri atgongd og
tað skal eisini sjálvandi sigast at jat brunatrygd og sovorðið tað er sjálvandi ein partur av hesum her tá ein sovorðu lóg verður verður verður gjøgnumgingið gangið út frá soleiðisinar at tær treytir sum eru til hús fyri sundurmatrikulering at tar verður hildnar so altíð alt evr tað gott og tað hetta ger eisini tað at at sum sagt var at húsini eru so eru stór og hetta kann eisini vísa til at mann kanska kann fáa eitt ri minni eina minni orkunýtslu per sethús takk fyri ja so er tað maðurn magnus rasmussen gerso væl ja takk fyri harra formaður ja tað er hugaligt at hoyra at at at fleiri hava positivar viðmerkingar um um hetta málið øhendan lógarbroytingin tað verðu arbeitt við henni og nú nevndi rósa samuelsen hetta her um digitalisering í samband við at ikki skal ganga ov seint og nevndi hettaher við at tað kanska nógv halda tað innanfyri matrikulering og ting
ingingin gongur ov seint og spyr hvussu er við talgildingini í hesum økinum tað havi eg spurt meg eitt sindur fyri og mann hevur
hev a uppfatað tað sum at talgildingin á hesum økinum var ein partur av talgildum føroyum men tað hevur bara ikki verið í raðfestingini higartil hjá talgildum føroyum og tí tí haldi eg støðan er ikki nóg góð har men eg havi so nú samband við fíggjarætlanararbeiði ella lógararbeiði roynt at fokusera upp á líkasum at fáa eitt sindur av gongd á tað tað er rætt sum bjørt samelsen nevnir um hetta her við dygdini altso eitt er uprunatrygd men vit mugu eisini í hesini a tryggja okkum at dygd verður í takk fyri so fór tíðin ja takk so var hasin spurningurin svaraður vit fara til næsta spurning sum tjóðveldið eigur og tað verður høgni hoydal sum fær orðiniger so vælharra formaður hesin spurningur er til løgmans og hann snýr seg eisini umfyrisikingina í fiskivinnumálum og eg fari at spyrja løgmann øhtá ið hann hevur eftirlit við at landsstýrisfólk fyrisita á fullgóðan óg lógligan hátt
við hvørjari heimild kann ein landsstýrismaður í fiskivinnumálum eftir sínum egnu høvdi ganga ímóti tilmælunum frá fyrisitingini og siga at hetta verður avgerðin um hvør fær virðir fyri kanska tíggju tals hundrað tals milliónir eg fari at spyrja ítøkiliga
landsstýrismaðurin fiskimálurin segði fyri haldi eg tólv styrklandøgum síðani at nú hevði hann tikið avgerð um at tíggju túsund tons av makreli skuldi býtast út sum kompensatión fyri nøkur dagar ríð sum skuldi hava mist av vantandi fiskivaðaavtalu við es við hvørjari heimild við hvørjari heimild kann ein landsstýrismaður gera tað hevur løgmaður kannað um tað er yvirhøvur heimild fyri tí ið í øðrum lagi fari at spyrja tann sama sum til døgastur áðrenn kann fiskimálaráðið tá landsstýrismaður sigur at hann einsamallur avger tingini kann hann so viðgera kærir um seg sjálvan ja so er tað løgmaður sum fær orðið ger so væl ja takkar formaður kann mann siga umsitingin og landsstýrismaðurin eru eitt og tað sum er umráðandi er í einum og hvørjum sum landsstýrismaður ger er at hann umsitur eftir sakligum kriterium tað trúgvið í høgni hoydal er púra samdur um høgni hoydal um nakar minnist ta rokanna sum var tá ið høgni hoydal royndi sum fiskimálaráðrið legði kann mann siga
hesar avgerðirnar útu í nevndir og har má eg so siga um tað spældi betur av enn hettar tað loyvi mær ivast í tí at
vór umaltingar tað sum er neyðugt og viktigt í einari fyrisiting er at eg sakli kriteriur so táð høgni hoydal sigur tað at umsikingin kom við einum landsstýrismaðuinm øðrum har er landsstýrismaðurin og umsitingin eitt men tað sum er týdningarmikið er sum sagt at eg sakli kriteriur tá tað kemur til nei til kærur kæru møguleikar so hava vit her í løgtinginum og almenningurin fleiri kæru møguleikar fyrsti kæriinstansur er sjálvandi tann sum hevur tikið tann fyrisikanaliga myndugleikin sum hevur tikið avgerðina har mann kærur us má meina nakað eg fari óregluliga fram ella farið ikki rætt fram so kann mann kæra har og tað hava so sum eg havi skilt tvey higartil tveir umsøkjarar higar tilkært tann vegin og høgni hoydal hevur eisini boðað frá at hann haldi eg nevndi í útvarpinum í gjár hann fór at kæra til landsstýrismálanevndina og brúka teirum stansrnar sum løgtingið hevur vit hava jú fleiri møguleikar her bæði landstýrismálanevnd og kanningarstjór er ein annan møguleiki og so eru eisini umboðsmaður ein møguleiki sum mann hevur at kæra til og tí ar tey siga at tað er neyðugt og viktigt fyri at samfelag sum tað føroyska har ið tað eru persónar sum ganga aftur í nógvum har tað eru familjurelatiónir har tað eru kans man siga kenningar og so víðari sum er púra natúrligt tí vit eru jú ein partur av fjøldini við sum sita her í løgtinginum við sum sita í landsstýrinum og tí vil eg siga at tað er ikki nakað undarligt í mínari verð at onkur kennir onkran og onkur familju við onkran og tað er púra natúrligt og soeis hevu tað altíð verið og soiðis ferla nokk eisini altíð at vera her í føroyum at tað verður persónsamanfall í tí sum verður avgjørt frá landsstýrinum frá løgtinginum men tað skal ongantíð vera soleiðisnar at nakar er framum nakan annan í lógini ella í fyrisitingini og tað meti eg hvussur tupplysingan e hava fingið og tað er lógarheimild sum er í lógini um vinnuligan fiskiskap har er ikki nakar nøkur avbjóðing í samband við tað sum nú er farið fram so vítt sum eg havi fingið tað ella soleiði sum eg lesi lógina takk harara formaður ja takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið bjørt samuelsen gerso væl takk fyri eg vil sera fegin spyrja fráoya løgmann um hann er nøgdur við fiskivinnu skipanina soleis sum virkar í dag heldur bárður á steinielsen at hetta er ein skipan sum erskotsikkur í mun til at kunna verða brúkt ella misbrúkt kundi onkur sagt til nepotismu altso følir hann seg hundrað prosent sannførdan um at lógin er soleiðis at hon ikki
førir til ella freistar ein landsstýrismann til kanska at lata onkrum sum
kin et vendi víst hevur tað besta prosjekti men sum hann heldur skal hava eg spyrji bara tí vit hoyra at hann hevur sett tilmæli fyrisiting til viks og tá standa vit sjálvandi uttanfyri spyrjandi og hugsaði jamen hví veit ann landsstýrismaðuri betri enn at stór faklig fyrisiting sum lanssýrismaðurin sjálvur hevur sagt skuldi fara at taka avgerðirnar heldur løgmaður teg rætt at tað fer fram á tann hátt sum tað gera í dag takkfyrisiristenberg takk fyri harra formaður ja eg haldi at løgmaður fer heldur ikki ikki ordiliga til kjarnina í málinum tá ið tað allir tíðina verður víst til at sjálvandi skuldi tað vera sakuligr kriteriur tí tað er bara nakrir fáir dagar síðan landsstýrismaðurin sjálvur í ein skrivligum fyrispurningi hevur svarað at hann hevur vitjae frá tilmælinum og tí er spurningurin til løgmann um hann heldur at tað er í lagi og um hann ætlar at gera nakað við tað so heldur hann tð er í lagi at landstýrismaðurin hevur býttsámann hevur býtt og vitjað frá tilmælunum
ja og so er tað aksel vilhelmssoni johannesen gerst væl
ja takk fyri harra formaður nú segði løgmaður við útvarpið ein dagin niðurfyri at hetta var akkurát sama máta sum undanfreklæd samgongu at tað var sakligt og tað var ein avgerð sum fyrisigin hevði tikið tað er ikki heilt rætt undanfreklædd samgongu var tað uttanveltað nevnd sum koma í døgnum tilmælum
tá y tilmælini vóru fylgd nú í hygvu í hesari samgonguni fær ta aftrtil tvytúsund g nítjan so var ikki ein fyrisitingarlig avgerð løgtingið tók eina avgerð at ávísir bólkar skuldu hava eina makrelkvotu sum ter kundu selja víðari ogsum n hygur efir vat landsstýrismaðurin gjørt í tvey túsund og tjúgu fekk han eitt tilmæli hvussu kvoturnar skuldu býtast hann býtti ein
einki út távar ein ósamdur tilmælu í árenn so býtt út og sigi sjálvur at hannhevur ikki fylt tilmælinum frá fyrisitingini so tað er eitt sindur øðrvísi og tíela spurningurin er tað sakligt og hví hevur næstirmaðurik fylgt hvørji sakliga atlit hevur næstmæuritað ikki fylgj tí sum fyrisitingini o tikin avgerðum jatakk so er tað biljustinusen harra formaður tað er bara tveir kendir mátar at býta út tað er soleiðinar sum undanfarna samgonga royndi í fýra ár við ógvuliga missjavnari sugs og so er tað tað at landsstýrismaðurin sum stendur til ábyrd yvir fyri øllum føroya fólki saman við síni fyrisiting býtur út undanfarna samgonga royndi í fýra ár at snikka nakrar lógir til sum millum annað høvdu til endamáls at nøkur ávís fólk sum vóru í familju við nøkur onnur ávís fólk ikki skuldu fáa fatur í nøkrum kvotum samstundis
ann royndi at tryggja at
nøkur ávís økir og persónar í ávísum økjum skuldi fáa fatur í kvotun og vit minnast hvussu uppskot oð broytingaruppskot var seraður her í tinginum um at tað hatta skuldi standa í lógini tí so passaði tað akkurát til at hasin persónurin í hasum økinum kundi fáa eina kvotu men tað var armslongd og tað var ein óheft nevnd sum tók støðuna men mann passaði lóggávuna soleiðiar til at tað passaði sum fótur í hosum til akkurát hað sum samgongan ynskti men mann kann standa her so heilaður og siga ajeina viðmerking afturat og hon er frá bjarna hammer gersovæl ja takkfyrahara formaður í tvey túsund og átjan vóru nógvar góðar greinir frá sitandifiskimállaráðharra nú millum annað var ein sum hevi vina og kenninga kvotur og har var yvirskriftin politisk útlutan sum vild naka virður fyri hundraðtals milliónir givin til vinir og kenningar tað er tann sitandi landstýrismaðurin má mást so siga at landstýrismann er framskygdur tí tað er so fyri trimum árum síðan og í dag
er hann tað sum hann leggur onnur undir tá
so soleiðis er millum ann itt sindur ymisk og merkilig oftani hesi ferð harra formaðurja so er tað spyrjarin sum fær orðið øgni hoydalger sovælharra formaður tíverri svaraði løgmavu ikki í spurninginum hann nevndi nakrar eftirlitsmøguleikar hjá tinginum tað er rætt men tann fremsti eftirlitsmyndugleikin fyri at tað verður fyrisitað á lógini ein fullganan hátt tað er løgmaður sjálvur og vit hava so dømir um akso johannesen nevndi eitt at mann lýsti kvotur seinast landsýrsmaðr iki var ikki nøgdur við tað sum fyriøgohann broytti bara lógina er tað lógligt at mín tykki nei eg havi vitnur uppá
at landsstýrismaðurin tingfólk hava ligið pressað umsøkjarar til at leggja saman við øðrum feløgum lova teimum eitt og annað eg havi vitnir upp á tink
og løgmaður má vera bæði blindur og deyður miss hann pástendur at tað e ikki nakað sum eð hvussu her er vert at eftirkanna hesinmher og tí havi eg tilboð og í eg tími ikki at partapolitska a fjasið tekur løgmaður undir við at vit seta ein kanningarstjóra sum helst skal vera óheftur helst koma uttanífrá sum kannar fiskivinnufyrisitingina ikki bara undir hesari samgonguni men eisini undir samgonguni tá vit sótu tá eg var fiskimálaráðharið og heilt aftur til makrelbýti tí eg meini at vit eru farin so langt á leið sum ein sum ein sum ein klókurmaður segði góðtaka vit hetta so eru tykkara børn tey næstu og tað vildi hava løgmaður fyri heldur seg til staðin fyri at tosa tað mum um og tosa um hvat gjørdu tit kanna okkum eisini eg kann standa viðtí til einog hvørja tíð alt kann koma á borðið sum eg havi gjørt ajatakk so er tað løgmaður ger suvæl ja takk harra formaður tað er alla tíðina instronueringar um at øll hini gera alt skeivt eg havi gjørt alt rætt tá tað kemur kemur til kanningarstjóra so haldi eg sjálvur at tá skal tað vera so alvorligt at tá er ein absolutt grundaður mistanki um at her er nakað for dekt farið fram her er nakað skeivt farið fram og tann mistankan havi eg ikki fingið mítt borð enn í øllum førum og tað at søgur ganga um hetta og hattar og ja politisk út
uttan ja tað er hettar og tað var tað eisini í tvey túsund og átjan eftir mínum
tikki tað sum tá fyrigekk tað varð eisini politiska útlutan um tað so eg samtykti løgtinginum og heimildin givin til landsstýrismanninum og sovíðari tað er so sínsøk tá royndi mann t leggja tað út í nevnd men allíkavæl tók tað langa tíð at fáa tað avgreitt og tað pleiv politiskt broytingaruppskot hendað í hinveg men so kom tað út og til feldivíst tornað tað soleiðis út at tá var tað nokk eisini onkur sum kendi onkran og stóð tætt við í tingbólkunum hjá ymsum flokkum í samgongu ogsovíðari so mann kundi eisini tá andfekt tað tað sm fór fyri seg men tað er politiska útlutan um mann vil tað ella ikki tað er tann skipanin vit í føroyum hava valt tað hevur løgtingið samtykt og tað er tað vit gera men tað sum eg fegnist um nú tað er tað at nú kann mann ikki fáa eina kvotu og selja hana og koyra pengarnar í lumman nú verða teir pengarnir koyrda í landskassan og tað haldi eg viktigt í øllum hesum kjakinum um fiskivinnuna nú eru kvoturnar so útbýttar nú eru sær eyka kvotan vit hava fingið síðsta árini útbýttar nú vóni eg tað verður friður frameftir og at fólk fara at konsendrera seg um at fiska og fáa so nógvar virðisøkingarúr sum sum til ber takk harrar formaður ja takk so var hesin spurningurin svaraður og vit fara til næsta spurning tað verður miðflokkurin iljustinussen ger sovæltakk fyri hara formaður hetta er eisini ein spurningur til løgmann hann snýr seg ikki um fiskivinnupolitikk men um koronu tað eru ikki so fá fólk í føroyum sum øtast
við tái ið framstandandi persónar samfelagnum fara út og siga at nú skulu vit diskriminera og gera mun á fólki sum eru koppsett og ikki koppsett mann skjýtur upp at fólk sum ikki eru koppsett tey skulu ikki sleppa til arbeiðis tey skulu kanska heldur ikki sleppa í skúla og
og so víðari og nøkur halda tað at at at at persónar sum stíga fram eru umboð fyri almenna myndugleikan men hvat sigur almennu myndugleikin sum er fyrst og fremst løgmaður hvør er politiska kósin taka vit undir við at gera muna fólki sum eru koppsett og ikki koppsett í samfelagnum upp á ein ella annan máta at diskriminera út frá tí takk fyri jso er tað løgmaður sum fær orðið gersuvælja takk harra formaður tá tað kemur til koronu og koronustrategiina sum vit løgdu beinanvegin so løgdu vit út til fólkið tavil saa fólkið avgerð sjálvt hvussu tey hátta sær í koronatilgongdini tað varð ikki gjørt við lóg tað varð ikki gjørt við tvang og tað ætli eg mær heldur ikki at tað nú skal verða í sambandi við um fólk skuldu sleppa til arbeiðis ella um tey skulu verða koppsett ella ikki men tað vælum mann tekur
hevur kanska eina avleiðing fyri hvønn einstakan tað má mann eisini gera sær greitt
velur tú ikki at koppseta tað so er sjálvandi sambært serfrøðini vandin fyri at tú verður smittaður og verður sjúkari enn vistturskoppsettur og tað er tann ábyrgdin sum fólkið sjálvt má taka tí eg meini at vit koma longst við at geva fólki ábyrgd og tað haldi eg eisini vit hava sæð í koronatíðini sum gekk rættiliga væl í føroyum vit síggja smittan er her enn men gjøgnumgangandi hesi her hálvt annað árini hevur tað gingið rættiliga væl í saman við koronu serliga samanbori við onnur lond og tað pástandi eg er eina orsøkun er í øllum førum tað at vit hava lært fólkið við at tey sjálvur taka ábyrgd tey liva eftir umstøðunum er smittan høg so trekgja tað seg aftur er smittan lág so liva tey lívið og tað vænti eg síðsta enda verður ja bjargingin er á kravtutorð men í øllum førum verður tað sum ger at vit í føroyum eftirfylgjandi kom at merkja minni til seinfylgir av koronu enn mann kemur at gera í øðrum londum bæði í form av sálarheilsuni hjá fólki eisini í form av búskapinum í hinum londunum sum hava átikisa við at hava lukkað landið niður í fleiri umførum í longri tíðarskeið og sovíðari hava ptt óánaðar upphæddir í vinnulív og annað fyri at halda tí gongd hóast hú verið lukkað í føroyum hevur produktiónsapparattið koyrt soat siga allar tíðirnar lvið ítróttarlívið mentanarlívið skúlar ikki minst hava koyrt við stuttum brotum men í øðrum londum heur tað v lukkað niður í longri tíð og tað vænti eg kemur at gera tað at við koma munandi sterkari enn onnur uúr koronastøðuni serlig upp á longri sygt takk harra formaðurjatakk so er tað onnur sum fáa orði bjørt samuelsen fyrsttakk fyri ja fór at ver klára seg lutfastsiga væl men tað eru nú nógv onnur sum hava klárað seg líka væl og ein dábetur enn vit men vit skuluvera glað fyri at halda at vit eru sloppin so partvíst snikkaleys men eg ætlaði at spyrja løgmann eg eri ordiliga samd við honum í at vit kunnu ikkitvinga fólk tilat koppsetast hvørki við hesari koppsetingini ella nakrar aðrar eg haldi eisini t tað er rætt tá ið hann sigur at tað má vera upp til fólk sjálvi men so mát ti eisini taka ábyrgd av fylgjunum sum kunnu ver
tí ætlaði at spyrja hann hvussu løgnmórið fyri held sug til hettar at tað so kanska verða arbeiðspláss sum fara
siga at tú kann ikki koma til arbeiðis um tú ikki ert koppsett ella koppsettur tí sjálvandi er tað arbeiðspláss har tað eru fólk til dømissum eldri fólk ella sjúkufólk also sum tú so ikki kanst arbeiða við kann løgmaður svara eitt sindur greitt hvat fer støða hann hevur har fer hann tá mala starvsfólkum nei starvsplássin til at siga tað er í lagi at att arbeiðspláss sigur at tú sleppur ikki til arbeiðis visti tú ikki at kopsa eftir tí tað haldi eisini er ein nokk so stórso er tað hennrikold ja nú spurdi eg at formaður núr spurdi eg tann dagin gavst við at kanna við landamarkið sum eg helt vera eitt sindur spesielt men tað er í lagi at fólk frívilja gera sum tey vilja men tað eru nøkur starv sum eru útsett at fólk sum arbeiða við veikum gomlum fólkum sum eru veik nú eru tað komið inn á onkurt heim endað tá kann tað skjált blíva alvorligt og tað hevur bara staðið við og og váksi talið onkran dagf
niður á sjey sum tólv trettan fimtan
eg haldi at tað er eitt sindur spesielt at mann kann sjálvur øfara inn at arbeiða við gomlum fólki uttan at blíva
at líka eitt krav at at blíva vaksineraðurso er tað stefan klein poulsen ja formaður koronafarsóttin hon er meira ella minni við at tasa av danir teir tosa um at at koron er ikki ein samfelagskritisk virðislongur hon er sum allar aðrar virðisir ella verður behandlað meira ella minni sum allar aðrar virðisir og tí haldi eg púra burtur við at at serfrøðingar koma nú og tað er kanska ikki fyrst ferðir tá kom fram um at at vit skulu deila samfeløg upp í a og b borgarar koppsett og ikki koppsett tað hongur slett ikki saman við serliga ikki tá ið tá ið gongdini verður sum hon er
tað er næstan komburtrúrhiskn er oh og tí haldi eg rætt at at og gott at hoyra at lanststýrið heldur fast við at tað er eitt tilmæli tað er up til hvønn einstakan borgara at taka vaksina ella ikki og tí vit eiga ikki at finga nakran til taka vaksina men vissi vissi hetta verður mátin man færa uppi upp á arbeiðsplássi í skúlum so er tað eitt óbein ýstvang til at taka vaksina og erta ingilín huresvo takk fyri hera formaður eg kann gott fylgja tí at mann ynski ikki ynskir atat tfinga fólk til at vera koppsett tá itað er et hingi undir við men tað er nakað í akkurátisum her hesa útsøgnini um ábyrgdu og álit sum ikki ordiliga hongur saman altso mann sigur at tað er full stendu upp til fólk sjálvi um tey verða koppsett ella ikki men samstundis so dúgar mann upp á hóp ímunitet ella hóp koppseting tá ið mann skal lata samfelagið upp aftur át
man seta tað sum eina treyt at soleiso nógv fólk eru
koppsett fyri at mnn kann lata upp aftur so her er okkurt í hesari argumentatiónir sum ikki ordiliga hongur saman við at mann døgar upp á at vit lata samfelagið upp viss soiðs nógvir fólk eru koppsett men tað er púra frítt hjá tykkum at velja um tít verða koppsettr ella ikki tað hongur ikki ordiliga saman siristenbergtakk fyri harra formaður ja í løtuni eru níggjuoghálvfjerðs smittaði so vítt eg veit og tað virkar so undarligt at eingi sigur nakað ø eg haldi at tað er nógv sum eftirlýsa eitt eitannað slag av eini ækxitt strategi tí at mann veit ikki eftir hondini hvat vendi niður og hvat vendir upp og tað e ringtat eisini at fáa vegleiðing tí at korona linjan er lukka og sovíðari ø eg haldi eisini a mann skalver eit sindur varin við at siga atføroyar kom so øgiliga væl ígjøgnum sjálvandi er tað gott atat
hava verið góð men tað eru eisini nøkur sum hava betalt eina
góðan prís túsund tals viðgerðir vórðu jú útsettar og til dømis ting sum hava verið útsett til endurvenjing og suvíðari tey førleikarnir vinnast ikki aftur men eg haldi ikki rætt at gera mun á fólki men hin vegin so dugi eg gott at skilja at tað er frostratiónir tá mann til dømis hevur fólk sum arbeið in fyri røktarøki men hetaher við at gera munin av fólki tað haldi h klárað nokk so væl ikki at gjørt takk fyri ja eg taki undir við løgmannin púrasta at mann kann ikki fara tmedisinera fólk hvørki beinleiðis tila óbeinleiðis men kanska altso niðri hevur mann latið upp fyri triðja prikinum til tey sum eru serliga útsett fyri korona eldri fólk og sjúk sum ikki tola at fáa korona sum mann veit og eg fari at spyrja um tað er nakað mann umhugsar í føroyum at bjóða fólki sum
tað er serliga útsett tað triðja prikið takk fyri
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur tað er billius thinesen ger so væl takk fyri at koyra mær viðhaldi gleðiligt at so at siga øll sum hava havt orðið halda tað rætt at mann ikki ger mun á fólki tað var tað sum spurningurin snúði seg um og tað haldi eg løgmaður kann kanska enn eina ferð endurtaka at vit sum samgongu
konga og tann almenni myndugleikin ger ikki mun á fólki um tey annaðhvørt tey koppsett ella ikki koppsett tað er upp til hvønn einstakan og tað hevur verið málið frá byrjan av tað er tað at mann hevur latið tað
yvir til ábyrgdina hjá einum einstaka mann hevur virkt tað persónliga frælsið og tað hevur riggað ómetaliga væl eg kann næstan ikki koma í tankar um nakran stóran feil sum er gjørdur gjøgnum hesi alla hesa langu tíðina sum hendan her sóttin hevur herjað og tí haldi at tað hevur verið eitt flott avrik av landsins myndugleikum sum sum hevur verið gjørt ætlanin ígjøgnum tí at trýstið hevur verið øgiliga stórt frá nógvum síðum at gera hetta og at gera hattar g at gera hitt at lata flogvøllin aftur at lata hann upp og sovíðari og ikki minst inan fyr heilsuverkið og røktarøkið sum henik old var inni á tað er tað skal vísdómur til at stýra millum øll hesi her áhugamálini og sjónarmiðjini men har haldi eg samgongan hevur gjørt eg og saman við andstøðuni eisini tað er eisini gott at aøll politiska skipanin hevur verið samd um tey átøkini sum hava verið gjørd so takk fyri tað harra løgmaður og takk fyri at tú váttar staðfestir at tað er ikki ætlanin at gera mun á fólki heldur ikki nú so fær løgmaður orðið gersuvæl ja takk harra formaður tá tað kemur til at nokta fólki til arbeiðis so má eg siga sum her eg má siga eg haldi ikki at tað er heimila at nokta starvsfólkið at koma til arbeiðis við tey ikki eru koppsett men tað má so tað má tað torir ikki at siga fyri virst men eg haldi ikki at mann eigur at gera tað tí eg haldi skeivt men hin vegin so er tað onkur sum nevnir á ellisheimini tað kann vera ein veikleiki sjálvandi at har eru veikfólk inni men har hevur mann so havt
tað sum tað fyrsta at mann koppsetti fyrst tey av øllum og nú hevur
lanstýrismaðurin som tikið avgerð um at tey kunnu fáa tilboð í boði triðja prikið og tað er so at vóna at tey gera tað fyri at verja seg sjálvi aftur har tá tað kemur til hvussu gongdini verður í korona so sigi eg tað at vit bæði her og nú upá stuttsygt við hesir gongdini sum verikorona hava livað sum eitt rættiliga frælst samfelag í mun til nógv onnur men tað sum eg royni at leggja dent á tað er tað upp á longri sygt eftirvirkningarar eftir hesum her sum vit hava stýrt ígjøgnum hesi tíðini hon kemur at koma føroyum vóni eg og vænti eg til góðar og harerta eg sigi tað at vit sum samfelag í øllu førnum higartil má eg siga tí korona er enn er eru komin allarbest burtur úr tí hyggja vit eftir øðrum londum har ð mann antlaðu samfelagið lukka niður framleiðslna niðurlukkaðar skúlar niðurlukkaðar mentanarlív og ítróttalív altíð verur lukkað niður tað hevur tað hóast tað alt bara verið í øgiliga stutt tíðarbil í føroyum tíðer te siga upp á longri sygt vænti eg at vit koma styrt burturúr hesum hesum samfelag sum ein partur av heiminum takk hara formaðurtakk fyri so var eisini hesin spurningurin avgreiddur og vit koma so til ein annan spurning nú er tað framsókn sum eigur tei orna hetta vera nokk tann seinasti spurningurin í dag tað verður bjarni kárason petersen ger so væltakk fyri harra formaður ehhetta e ein spurningur til jensarana landstýrismannin í mentamálum og snýr seg um kunningartøkni og ktverksfrøði íføroysku
útbúgvingarskipanini tað er soleiðis at tað er tørvur á arbeiðsmegi á øllum prontum á føroyska arbeiðsmarknaðinum men eitt summi millum annað kt-felagið og vinhúsið hevur víst á í fleiri umførum so er ein øgiliga størur tørvur eftir kt-fólki millum annað var ulla joensen sum er stjóri av elektron úti í gjár
við einum lesabrævi um at bara tey mangla seks fólk so tað er ein nokk so stórur tørvur á hesi arbeiðsmegina og tískil ætlaði eg bara at vita um landsstýrismaðurin arbeiðir hevur nakrar ítøkiligar ætlanir á økinum í øllum førinum á útbúgvingarøkinum tá tað kemur til kt-útbúgvingar á øllum útbúgvingarstigum takk her ja takk so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið tí er tú væl takk fyri fyri spurningin hetta er eitt ómetaliga týdningarmikið øki tí kt er framtíðin og høvdu fund nú ein lagi um í sambandi við vakstrarforum og har kom nevndin at tað fram at føroyar almennu
í privathúsinum hava brúkað kt-útbúgvin fólk altso brúkið er helvtin av tí sum okur síggja í øðrum
lundum so her er ein øgilig tørvur eftir at fáa fólk útbúgvin í løtuni so so er tað faktiskt undirprioriterað á glasir nei á á setrinum tí har verður bara tikið upp til bakcio annaðhvørt ár og slett ikki mastir og tí hava okur tosað um tað og raðfest tað til komandi fíggjarlóg og eg vóni at okur megna at strekkja krónurnar so nógv at okur báði fáa tikið upp til bakcr ktverkfrøði hvørt ár og at byrja massarútbúgvingina eisini tað er tað sum okur royna at at at at toyggja pengarnar til komandi fíggjarlóg men tað sjálvandi velst um hvussu fíggjarlógin verður fyrst og fremst og og hvat tey megna á setrinum men eingin ivi um okur hava raðfest tað og okur síggja týdningin tað má koma tað má koma tað tað má koma í gongd hvuss nógv meira enn að er í løtun takk fyrija takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað billjustinussen ger sovæl takk fyriha formaður eg haldi at tað er ógvuliga viðkomandi og tað er ógvuliga skilagott og rætt ati mann setir pening av til at økja um møguleikarn fyri at taka øktútbúgvingar hetta er eisini í tráð við tað sum hevur verið frammi í sambandi við ati tað vera færri og færri fólk á arbeiðsmarknaðinum vit hava trupulleikar av at taðn mangla
la arbeiðskraft allastaðni tað at mann útbúgur kt-fólk er við til at økja um at
onnur ting kunnu yvirtaka ein part av tí sum í dag verður gjørt av av menniskjum jókur niclasen var inni á tí í sambandi við at tað kom at mangla sjey hundrað fólk innan fyri eldraøkið at á nøkrum nøkrum økjum kunnu maskinur avloysa tað sum menniskjur gera grundarlagið undir tí er at fleiri fólk fáa kt-útbúgvingar og vera við til at menna skipanir sum kunnu gera arbeiðið effektivari og rationalellari so ja takk fyri og so er tað spyrjaðurin sum fær orðaftur bjarni kárasund petersen ger so væltakk fyri teir formaður tað er øll so gleðiligt at hoyra at mann ynskir at uppræðfesta kt á hægri útbúgvingarstovnunum tað er sum jens rana sigur at mann tekur bara inn annað hvørt ár og mann hevur ikki á málsýrisdøgi og tað kann gera tað at nógv
ung fólk velja sær aðrar leiðir ella fara uttanlands at taka hesar útbúgvingarnar øeg haldi tað verður kanska gjørt for lítið á fólkaskúlastigi eisini mann hevur nakar verkætlanir til dømi
dømsa framhaldssteiddan á meks hevur mann ktbreyt men eg føli onkursvegna at mann skuldi gjørt forritan sum eitt fak í fólkaskúlanum fyri at fáa tey ungu í náta beinanvegin h tað gongur væl á miðnámsskúlaøkinum haldi eg men sum eg nevndi áðrenn so so hægra lærustovnum har er kanska tørvur á bæði at kunna taka inn hvørt ár og at bjóða mastar tí vit vita at ktvinnan ho tað verður framtíðin bæði framleiðslu øðrum tænastum tað verður í fór hold til internet á tinx gdpr h og tað kann eisini leysgeva ein stóran part av arbeiðsmarknaðin til at gera nakað annað visti mann hevur góða ktloysnir bæði á almenna og privata sektorunum ja takk fyri og so fær jenies av rana orðið tað síðsta orðið gersu væl ja takk fyri eisini hasa viðmerkingina um fólkaskúlan so avgjørt mmammá byrja har altso tað er ongantíð fartíðliga at byrja hasum økinum tað er ikki tað tey duga tey duga væl kanska longu áðrenn tey fara í skúla men men at fáa fáa megireglurnar lærdar tað er týdningarmikið og har má eg líka nevna at
at okur hava sligað eitt slag fyri at fáa eina nýggja kt-skipan fyri alt skúlaverkið so tað er
tað er tað evur nakað við hetta gera eisini billjustinusen nevnt hetta her tørvurin á starvsfólkum og tað er ein øgilig tørvur soog okur fara vóna at okur kunna fáa so mikið á fíggjarlógina at okur kunnu fara í holt við at útbúgva fleiri bæði innanfyri røktarar og sjúkrarøktarfrøðingar okur vita námsfrøðingar og heilsuhjálparar mangla eisini og og so hetta her ja okur hava raðfest tað tí at tað er so týdningarmikið taka bakkilírr hvørt ár og vónandi eisini gongd við masser ja takk fyri so eru vit komin ígjøgnum hesar her ófráboðaðu fyrispurningarnar sum í dag sum var ein tíma nú er ein akkurát einm tími er farin síðan vit byrjaðu og tað er soleiðis at vit skulu viðgera tingmál nummar ellivu í dag uppskot til løgslóg um at minka burtur í donsku ríkisveitingina til føroya men eg haldi at vit fara at taka ein døgurðasteðg áðrenn so at vit byrja trý
vikoyrt her til eitt upp á hesa viðgerðina so vit taka ein steðg nú og niðurleggja tingfundin til klokkan trýkortferutitil eitt so er tingfundurin niðurlagdur so er tingfundurin uppaftur tikin og vit fara nú undir fyrstu viðgerð á tingmál nummar ellivu tað er uppskot til løgtingslóg um at minka burtur donsku ríkisveitingina til føroya og eg skal biðja um framsø menn fyri fólkaflokkin er tað khristian andreasen fyrijavnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokkin jóhandal fyri tjóðveldið høgni hoydal og fyri miðflokkin biljustinussen og fyri framsókn er tað rutth vang og vit fara so undir viðgerðina og fyrstur at røða er khristian andreas ger so væl takk fyrihara formaður tað er uppskot frá tjóðveldi um at minka burtur donsku ríkisvakina til føroyar og eg haldi at mnn kann líkasum gera eitt lítið søguligt baksíðuni um at herer hendan bloksstuðulin tann danski startstuðulin til føroyar eftr níjanund o áttaogfjøruti serliga á leið nnítjan hunrað og trýss tá føroyar átóku sær at hýsa raddarstøðini á sonnfelli lág um sirka fimmogtretivu prosent av løgtingsins
fíggjarorkum pá ta pá taranan týspunkt fram til m áttaogfýrs fekk løgtingið stuðulin sum refusión altso eitt endurgjald fyri útreiðslur sambært avtalu við danska statin altso o rindaði játtaði og rindaði løgtingið fyrstupeningin sum statins so endurrindaði sín avtaluga part av í janrn átaogfýrs bleiv stuðulin lagdur um til ein bloksstuðul søguliga so kostaðu heilsu útbúgving og almannaverk yvir helvtina av tann útreiðslan sum staturin rindaði í føroyum í áttaogfýrs varð lagt um til difisiónsskipan a verða lagt umfram difirsiónskipan til eina heildarveiting bloksstuðul ella bara blokki sum helt fram at verða líka so stórur sum frammnundan og hann vaks kanska eit sindur í takk til landskassans játtanir útreislur til sama endamál í kreppuni í hálvfemsunum tá minkaði fíggjarlógin úr trimum komma tveimum milliardum í áttaogfýrs niður í tvær komma sjey milliardir í nítjan hundrað og sjeyoghálvfems í áttaoghálvfems var í býti áv samlaða fíggjarársskreini á fíggjarlógini umleið eina komma sjey miliardir til løgtingið og ein milliard til statin tavilsiga trýss prosent løgtingið og heili fjøruti prosent til statin

og har var fólkaflokkurin hevði leiðsluna við antin klaksbek var løgmaður og har sótu vit saman við tjóðalflokkinum

tað bleiv so ikki til nakað ein fólkaatkvøvða bleiv avlýst og men men allíkavæl so gjørdi mann eina avtalu við donsku stjørnum um at blokkurin skuldi minkast við trý hundrað og seksogtrýss milliónum krónum og tað var frá fíggjalarnum tvey túsund og tvey tavil siga fullvelligu samgongan við fólkaflokkinum á á odda skerdi blokkin í tvey túsund g tvey við heiligu trý hundrað og seksogtrýss milliónum krónum og tað var í einum høggi og eg vil siga tað at uttan at fólkaflokkurin hevði sitið í landsstýrinum tá og sitið í løgtinginum for eghatta ongantíðverð hent minkingin av blokkinum í tvey úsund og tvey flutti gjaldsbyrðjina serliga til heilsu og almannamál frá statskassanum til landskassan har skuldu innast til at í tvey túund og eitt tveytúsundog trý varð alivinnan rakt av ilasjúku og fiskaprísirnir vóru lækkandi og útflutnisvirðið minkaði um tað tíðina í heili átta hundrað milliónum krónur og samstundis varð blokkurin minkaður við trý hudraðog seksogfýrs miliónum krónum tá ið tað fór at at tróta í teim almennu kassanum tá fingu vit eina stjórnakreppu tað var tjóðveldið sum íbyrti hana við millum annað at skriva bókina á ssjornal listin sum var eitt álop á løgmann og so var ein upproyst í tjóðveldinum um an vildi sleppa burturúr samgonguni kanska tí mann orkaði kki a vera við tí tað bgynti tá tá bgenti fíggjaorkan hjá landskassanum atminka valið var í hjørt í jørtí í tvey túsund og trý og tað førdi sær til at tjóðveldið slapp sæð undan ábyrgd og vit fingu fingu abcsamgonguna sum tók við í tvey túsund og trý til teytúsnd og átta

og fekk avtala í lag við borgarligu donsku stjørnina um at allar avgerðar aftur um løgtingins yvirtøkur av málsøkium ikki longur var treytaður av at fólkatingið kuldu góðtaka tað men tað var bert viljin hjá føroya fólki sum var avgerandi og vit fingu tá uttaníkisplitiskmnadegurnar altso var tað við fólkaflokkinum at vit eisini undir abscsamgonguni komu longur á fullveldisløgi lógarkarmurin tá bleiv at rundan um ríki at har var ríki kongshús gjaldoyra uttanríkis og verjupolitikkur og hægstu æftur annars avgjørdu vit alt sjálvi síðan fingu vit eitt nýtt landsstýri onkur kallað tað fyri lyklarholssamgongan

so landskassan sveika fíggjarstøða gjørdi ati aftur tá sveik tjóðveldið og bognaði eftir áttamálanum landsstýrinum og fór út ír andstøðu so máttu fólkaflokkurin og javnaðarflokkurin skipa samgongu hon vardi so til á vár í tvey túsnd tá vit aftur fingu eitt ein eitt millumspæli við tjóðveldinum men sum allíkavæl aftur stakt hana millum beinini og so fingu vit so í tvey túun og ellivu samgonguna millum fólkaflokkin og sambandsflokkin tá vóru ringar tíðir men samgongan sum tá sat setti sær fyri at rætta t ella at endurreisa føroyska búskapin serliga aftaná avleiðingarnar av tí stóru fíggjakreppuni sum stakk seg upp í tvey úsun og áttan og faktað var at tann samgongan endurreisti búskapin soleis at sosilistiska samgongan sum kom til í tveytúun og fimtan faktiskt kom til skorin klæðir vit fingu nýggj veiðurættindi og vaksandi virðið áv upsjóvar fiski vit fingu hækkandi fiskaprísir sum heild og risa vøkstur í alivinnuni og tað gjørdi at útflutningsvirðið hjá føroyum tvífaldaðust úr fýra komma fimm milliardum í

landskassans fíggjaorka land og statir tilsamans hækkaðu úr fýra komma fim milliardum upp í seks milliardir í sama tíðarskeiði tað vil siga tað at hendan her hesar góðu tíðirnar tær styrtu sera nógv um føroyska búskapin kanska í ovurmát vil eg siga og tað fardu so við sær at danski bloksstuðulin í

komu sum eg segði í áðni til skorin klæðir og fingu risa yvirskot á fíggjarlógini tey flutu í hugnávingin vil eg siga men vit hoyrdu ikki eitt kis frá tjóðveldsflokkinum um at minka nakran bløkk tí sjálvfylginis skuldu blokkurin vera við til tær almennu útgjerangar sum vinstravendara samgongu jú hahava fyri at skulda tekkja sínum veljaran uppá tjóðveldið ikki eitt orðum á minkarblokki og tí haldi eg tað er púra burturvið at tjóðveldið nú tá situr í andstøðu sum einki sjálvt sjálvt hevur vaktað á sjálvstýrisleið síðani fulveldssamgonguna undir loysta fólkaflokkinum nú skal krevja at henda samgongan hendan borgarligasamgongan við sambandsflokkinum og fólkaflokknum í miðflokkinum skal fara at krevja stórar útreiðslur áella at krevja at mann skal minka blokkin nei tað er bara eitt sum økir føroyskt politiskt sjálvstýri og tað er føroyskt vinnulig sjálvbjargni og sjálvfíggjan av okkara økjandi okkara øki økjaøkjandi sjálvstøðu á øllum økjnum tíverri er tað soleiðisr at tjóðveldið hevur valt fullveldi frá til fyrimuns fyri sosialismu og tí tí vil eg siga tað at tað kemur eingi tað kemur einki fullveldi við tjóðveldsflokkinum sum mann sær út í dega í hvussuferð ein avtøka a blokkinum og at vera sjálvbjargin ganga vit øll inn fyri eisini eg sjálvur og tað tað vil vera ein ein gleði stav vi mínari verð tá vit eru før fyri at stýra tí føroyska búskapinum uttan nakran blokk men ein avtøka av blokkinumum at hava sum fyritreyt at vit prógva mótivís okkum sjálvum at vit eru før fyri at reka ein forsvarligan bskaparpolitikk við støðugum avlopi í almennu kassanum sum sagt tjóðveldi hevur valt sosialismu fram um sjálvstýri tað hava tey síðani tvey túsund og fýra og tey hava eisini síðan tveytúsnd og fýra úti hýst fólkaflokkin tate fyrimuns fyri sosiliskuna so leigi sm hendan støðan stendur við er tíverri eingi útli fyri at vit kunnu minka um blokkin ella røkka longur framaleið móti sjálvstýri fyritreytin er jú skuluvit koma á sjálvstýrisleið tað er fólkaflokkurin og so leingis sum tjóðveldi út í hesi fólkaflokkin so er tíverri einki at

tað er jú lætt við øllum hesum lótunim tá mnn situr í anstøðu tað má eg siga men sum sagt tað er bara ein vaksandi búskapur sum ger at tað fløgir úr kassinum hjá tí almenna og tað er okkara vinnulívi og okkara vinnuliga framburðir vit kunnu takka fyri at blokkurin sum fyrr umboðar í fjøruti prosent áv fíggjarlógini fyri fyri einum tjúgu árum síðani í dag bert umboða einum tíggju prosent av

tí er vinnuligur forsvarligur búskaparpolitikkur við okkara egnu við okkara egnu framburðir inan fyr vinnulívið sum er leiðin fram fyri føroyar og ikki nakar dreymapolitikkur hjáhjá tjóðveldsflokkinum skulu vit yvirhøvur hugsa um sjálvstýrið so er altso sum eg segði í áðni fortreytin at fólkaflokkurin er við einum samgongu og tí haldi at tjóðveldi g má gera upp við seg sjálvan hvat flokkurin vil ti selisinr sum vit hoyra hann hóvleggja sær í dag í hesum døgum so síggi eg ógvuliga lítil útlit fyri at vit fáa eitt samstarv við tjóðveldsflokkin á sjálvstýrisleiði tað má eg siga takfyr hara formaður ja takk her vóru nakrar viðmerkingar fyrstur er høgni hoydal ger sovæl frú forkvinna eg gleðist um at eg kann staðfesta at kristin andreasen og en gongur sínar morguntúrar saman við ólava brekman har havtar síkt hugnaligt hann har hann verið fyltur við følskum søgum og hatri ímóti tjóðvaltsstokkinum og so fór tel einasa søguna her sum bara skal líkasum fáa fólkatólsfólk at trúgv upp á eina falska søgu eg kann upplýsa khristian andreasen at tá vit so fingu trýsst fólkaflokkin til at minka bláksstuðulin tá græt olbrekmann hann kann spyrj hann sjálvur tann úg gangur túr næstu ferð ol brekmann græt hann segði høgnu
góði kanst túki lata vera við at minka bloksstuulin tí annars missi eg mínar veljarar akkurát tey orðini segði hann
men heldugvís tók andikalsberg undir við tí sum fingu minkað og tí fari atspyrja hris andreasen nær hevur fólkaflokkurin havt uppskot um at minkað á bloksstuvul nær hann gjørt tað passar tað at jørgun niclasen bað um at hækka bloksstuðulin og hvussu stór hava yvirskotini verið hjá fólkaflokki tá hann situr á fíggjarmálinum ja takk christian andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvina eg kannbara staðfesta tað at blokkurin bleiv minkaður við trý hundraðog sesogtrýss mlliónum krónum í í tvey túsund og tvey tá hevði fólkaflokkurin leiðsluna í tinganesi og í síðstu samgongu sat tjóðveldiðvið við fíggjarmálum fleyt yvir í kassanum reypa sær et yvirskot líka síðani ikki eitt kis undan danska blokkin nú koma tit við tí avnstøðu tað er simpulten eitt lýsa sindur forbíligt haldi eg takk fyri frú forkvina ja takk næsta viðme
mertingina eygau er brandur sandoy ger so
ja takk fyri frøðtur forkvøna av hjarta eri eg loysingarmaður og mær dámar væl tá mann prátar um at at minka blokkin eg haldi tó ikki at hetta er rætta megum moda hann at gera tað uppá mann eigur so hvørt sum búskapurin veksur at hyggja uppá hvussu nógv mann kann minka ríkisveitingina sansvæll tað kemur ongar meiningar at minka ríkisveitingina tá ið
búskapurin ikki veksur tað er tað er mín tað er mína niðurstøða
og tað er a gamla við við vælferðini hjá føroyingum men eg haldi tað er ótrúliga snetiðt av hvørji einastu ferð ið ið i tjóðveldið kemur í andstøðu so koma issi uppskotini um at minka ríkisveitingina tað hoyrist ikki kvekk til tjóðveldið tá ið tær eru í samgongu um at minka nakra nakra ríkisveiting eg haldi at eg haldi hetta er enn ein ballón frá frá tjóðveldi og ja takk christian andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja eg eri samdur við brandur samdur í tí at vit ei at arbeiða fram ímóti einum sjálvberandi búskapi í føroyum og tað hava vit eisini faktiskt gjørt tey síðstu árini vit hava vaksið um okkara inntøkur okkara framleiðslu í føroyum blokkurin hevur staðið í stað tað vil siga at lutfallið í blokkinum blívur minni og minni og vissu vit klára at halda fram við einari kós við vøksli í tí føroyska búskapinum so koma vit nokk til tann dagin tann gleðistað vil eg siga hvat vit kunnu siga blosnum farvæl men tað ber ikki til
nú aftaná vit hava havt korona og vit hava havt aftur
gongd í búskapinum og minkandi prísur suvíðari svíðari í óðumverkum at koma á ting og siga tað nú skula vit skerja blokkin í yvir ja við hundrað milliónum um ári tað er ikki forsfarlig fíggjarpolitikkur vit mugu koma aftur á beint og fáa vøkstur í samfelagið og so koma vit ta til hatta har at minka um blokkin takk fyri frúforkvinna jaja takk bjarni kárasom petersen gersovæltakk fyri frú forkvinna nútosað øgiliga nógv um hvat tjóðveldið hevur gjørt og ikki gjørt og hvat fólkaflokkrin gjørt og ikki gjørt tað eri eg ikki so ræðiliga áhugaður í persónliga men eitt sum eg haldi eg nokk so sant tað er tað ati at kristin andreasen tosar um hetta her við at mann skalhava ein ein ein sunnan fíggjarpolitikk vissum mann nakrantíð skal byrðja at taka ta seriøsta fjerðna ríkisveitingina men mær vitandi so hevur formaðurin í fólkaflokkinum sum hevur verið
gjamálaráðar í fleiri umførum aldrin havt eitt yvirskot
á fíggjarlógini nakrantíð alto um nakrantí og hann heur sitið nokk so ofta hvussu hvussu skal mann hava álit á fólkaflokkurin veruliga ynskir at taka burtur ríkisveitingina við sæga hatta er fíggjarloysturin millum annað tað at mann ger øll hesir skattafrádráttirnir og skatta lættar sum mann ikki fíggjar aðrastaðni hvussu skal tað bera til takk fyri frú forkvina ja takk khristiana andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvina eg má siga tað at eg eri fyriso samdur við bjarna kárasum petersen í ati fortreytir fyri at minka um blokkin er at vit hava ein sjálvberandi búskap í føroyum at vit kunna prógva mótvei okkum sjálvum at vit megna støðugt hava yvirskot vit eru eini nokk so veikur búskapir p á nógvan máta okkara inntøkugrundarlag er rættiliga svikaligt ta erg basera upp á fiskivinnu og alivinnu og tað kunnu henda stór útsving og tíer krevst ein nok so stór margen av yvirskoti á botnlinjuni fyrr an vit í hør kunna tosa um at fara at minka
tabólkin sum støðan er beint nú
men eg hopi tað at mann í komandi tíðum fær økt um framleiðslu í føroyum mann fær at minka um tann almenna aktivitetin soðeðsn at mann fær eitt eitt varandi yvirskot á fíggjarlógini tað er tað sum er mín dreymur í føroyskum politikki takk fyri frúfrúforkvinaja takk bjarni hammer ger sovælja takk fyri frú forkvinna eg khristin andreasen vísti fram at teir sótu frá tólv trettan fjúrtan fimtan fram og tað var stórt undirskot ølli árini men tann samgongan sum kom komskorin kleðir hon svam í honningi tað kann mann siga ella hugnanigi okur hevði eina komma fimm milliardir í yvirskot men vat hvussu ber tað so til og tað er korona er sjávandi ikki fila ørkin at tú kemur frá einar komma fimm milliardir í yvirskotið og so kemur nýggj samgonga til sum bara havt undirskot og tað bleiv u
beinan aftur
tað er tað er ov snakkað um tíðirnar eru líka góðar nú altso búskaparráðið verið úti at tað eru uppgongdurnar er betur enn tær hava verið nakrantíð og tað blívur við at verað undirsskutt kan christan andreasen bara gera eina lítla stutta forkláring sum ikki eitur korona frú forkvinaja takk christian andreasen ger sovæl takk fyri frú forkvina tað er soleiðsnar at vit komu til í tvey túsnd g nítjan tá vóru góðar tíðir mann hevði ein fovanting og yvirskot á fíggjarlógini og so kom koronu og so fingu vit ei einfvanting um eitt hall á fígjarlógini up áhálvar aðrar milliard og tað kann gott vera so mikið heldigt trúgvi eg visti vit fara a hygja eftir tølunum fyri tvey túsund og einogtjúgu tað kann gott vera at vit komu út ið einum yvirskot í ár bara bara so hat tað skal eg heilsa og siga so so støðan hevur gingið nógv betri enn í vit høvdu kanska frikta hon fór at gera men
út yvir tað hava vit fingið eina rúgvu av eyka eyka rokning
sum er komin út ú skápinum síðan vit komu til við øllum møguligum byggjaríum sum hava kostað meira pengar enn ta i vit roknað við so saman lagt vil eg siga tað at eg haldi hendan samgongan hevur í hvussu so er tað evr ikki gingið so illa sum hann kanska hevði fiktar br runda koronu men tað er rætt eg skal ikk fara at at eg skal iki fra at tosa um um búskarpolitikkin hjá okkum í løtuni altso eg haldi tað at vit mangla eina breiða semju á løgtingi um at fáa ta almena útreiðslurnar um tir kontrol tí tað er óansæð andstøða samgonga tað eg fór lætt at brúka pengar í føroyum og tað er galdandi fyri bæði andstøðu samgongu og tað tað eigur at eigur at broytast soðsin at vit seta karmar fyri okkara okkara útreiðslum og eisini kan vit eisini ptilpassa inntøkuna til tær útreiðslursu vit hava so tað er so að taso fór tíðin næstur at røða er aksel willemson johannesen yifrú forkvina til viðgerðar er eitt uppskot frá tjóðveldi um at tað er eitt løgtinslógaruppskot um at minka burtur donsku ríkvei til føroya yvir eitt sjey ár á skeið tað vil siga at tað skal minkast burtur
við einoghálvfems komma sjey milliónim haldi eg um árið tey næstu sjey árini soleiðis at tá vit koma fram til tvey túsun og tretivu so hevur so er hvørki landskassin ella ta føroyski búskapurin
tað hvur sagt fyrr ve anngott siga tað enn einaferð at javnaðarflokkrin hevur ikki so mál at fara úr ríkisfelagsskapinum men innan ríkisfelagsskapin taka størri fíggjarliga og búskaparliga ábyrgd so hvørt vit halda hetta er ráðiligt fortreytina tá er at hetta ikki gongur út yvir vælferðina og livirkoyrini hjá vanliga spurningurin er so um hetta uppskotið ger tað tað skal eg venda aftur til øh hyggja vit ettr sjálvu uppskotunum so verður sagt í viðmerkingunum ati ati vistu vit gera við hesum loysni herpeint om vit hava tá inntøkuvøksturin sum vir hava havt te seinastu árini so kann helvtina av inntøkuvøkstrnm brúkast til atminka ríkisvoyskina við og hin helvtin kann brúkast til vælferðina hjá okkum føroyingum at betra um vælferðina tað er ikki heilt samdur í at tær fortreytirnar rættar tí at mann ger ikki hettah uppskotið upp íurealinntøkuvøkstrinum tí tá man hyggur eftir inntøkuvøkstrum hjá landskassanum sum skal minnast til a ein stórur partur av inntøkuvøksturi hjá landskassannum snýr seg um inflatión tað vil siga at prísvøkstur og lønarvøkstur tað er soleiðis í samfelagnum at skulu vit hava eitt samfelag í tvey túsund og einogtjúgu sum líkist júst samfelagsr av tvey túsund og tjúgu so vaksa útreiðslurnar við tveimum trimum prosentum tað gera tær tí at lønirnar vaksa í samfelagnum ta skulu vaksa lønarútreiðslurnar eisini og prísirnir vaksa eisini í samfelagnum tí vrur eisini dýrari hjá tí almenna akkas sum hj øllum øðrum at keypa inn øh so skulu vit hava sama vælferðarstøði í tvey sum tvey túsnog tjúgu so mugu vit vaksa útreiðslurnar við tveimum trimum prosentum men harumframt so vaksa inntøkurnar eisini í automatiskt við tveimum trimum prosentum tað er tá ið lønirnar vaksa í samfelagnum so fær landskassið meira inn í skattið og tá ið prísurin veksur so kemur meira inn í emmig og avgjøldu og so framvegis so ein partur av hesum her er til a dekka infilatión so er resturin eftir sum kan brúka mesi inntøkuvøksturin er størri enn tað so man kann brúka til vælferð ella at skerja ríkistuðul

gað ríkisveikina við trýhumd í seksogtrýss miliónum tað var aftur í tvey túsund og tvey sum hevur ofta verið ført fram av kanska fyrstogfremst tjóðveldi men eisini øðrum at tað hevur ikki órógvað vælferðina í føroyum og tað er so vítt samdur í og tað er finnar orsøkir til eg haldi at so er tað eina er at tá kom hann frá einum stórum yvirskoti á fíggjarlógini landskasin hevði stór yvirskot tað vil siga at tað var kanska rúm fyri at skerja inntøkurnar uttan at tað gekku tivur vælferðina hin orsøkin nað við við bæði dugnalig heit men eisini hepni at gera at serli seinastu tíggju árini so hava vit havt við vindbúskaparliga vit hava havt søguliga lágað oljuprís søguliga

prísurin á alilaksi tvífaldaðist á heimsmarknaðinum frá frá ár til ár næstan og so hava fingið munandi meira a uppsjóvartilfeingi tað hevur eisini gjørt tað at inntøkuvøksturin og búskaparvøkstrin o at vit væl og virðiliga hava kunnað klára okkum sjálvt um rísjóvoikið minkaði meni søgan í dag er eitt sidur øðrvísi vit hava undirskot á fíggjarlógini og tað er eingin sum sigur tað at tann vøksturin som hevdur havt seinastu árini sum partvíst er er hepnið altso tað á rentaner oljanir lág og tað at eftirspurningurntil laks o leksur o nógvar prísirin tvífaldast er ikki nakað sum vit beinleiðis hava ávirkan á í føroyum men vit hava verið heppin at tað eisini kemur at henda eftir næstu um undanfarna samgonga sum legði stóran dent á at hava ein fíggjarligan ábyrgdarfullan politikk vísandi til at mnn hevði eina komma fimm milliard í yvirskoti á fíggjarlógini tann seinasta árið undanfarna samgongan legði frá sær haldi at yvirskotið var fýra hundrað og sjeyogfjøruti milliónir ellafýra hndrð og sjeyogtrýss milliónir om mann rindaði niður skuld og mann fylti kassanir upp millum annað búskapargrunnin man søgdi pengar in í búskapargrunnin hevði tann samgongan hildið fram og fann ábyrgdarfulli politikkurin hildið fram so hevði tað sikkurt í hesi vælskeiðinm verið rúm fyri at minka um ríkisveikina men takav so støðuna akkurá sum hon er í dag so mugu vit bara ásanna tað at í allarallarbestu tíðum so hevur henda samgongan megnað at oyðsla ta yvirskotið burtur so tær fortreytirnar sum kanska vóru í tvey túsund og tvey eru ikki til staðar her og nú til at skerja ríkisveikingina uttan at tað fer at ganga úti yvir vælferðina hjá okkum føroyingum so vita vit heldur ikki um um vit fastlasa okkum í at siga at hetta er loysturin næstu sjey árini so kenna vit heldur ikki untar búskaparliga viðgongdin fer at vera eins stór tey næstu sjey árini sum hon hevur verið so sum útgavspunkt so kann eg siga at javnðarfokur sjálvar ferð geva hesum málinumeina góða viðgerð í fíggjarnevndini men vit taka ikki undir við hesum uppskotunum men tá tað er sagt so skal siga tað sum eg byrjaði við at tað er sjálvandi ikki soleiðis hjá javnaðarflokkinum og eg haldi heldur iki nakar annar flokkur av løgtingium haldi heldur ikki sambandsflokkurin sigur tað men tey slskun lurtar eftiratira koma at mál í sjálvum sær at vit skulu vera fáa ríkisveiting í tað endaliga úr danmarknum men tað skal gerast ein skilagóðan hátt um ein ábyrdarfullan hátt og tað fyrsta fortreytin tað er at vit hava yvirskot á fíggjarlógini og landskasanum yvirskot tað hava vit ikki undir hesari samgonguni tíverri hóast yvirskotini varð stór tá hon tók við og at vit so gera ein ein skilagóðan loysn soleiðis at visunúbúskapurin minkar munandi ella at min vit hava ein afturgongd í búskapinum at mann ikki fer t skerja inntøkurnar soleiðis at tað gongur hart út yvir vælferðina í føroyum og tað vita vit tá ið tá ið kreppan raka føroyska samfelagi seru tað oftast tey allar allar veikastu sum verða harðast rakt millum annað við at tey missa arbeiði og kanska flyta av landinum so framvegis men vit eiga at gera teimum skilagóðan mátan og javnarfokur r tekki avlísandi fyri at vit alla tíðina støðugt eiga at taka størri ábyrgd av samfelagnum bæði fíggjarliga og eisini tá tað kemur til fyrisitingarliga kemur

takk fyri frú forkvina ja takk hervóru nakrar viðmerkingar høgni hoydal ger sovælfrú forkvinna eg er eitt sindur tvíbýttur eg helt á ein hátta aksel johannesen helt eina øla góða røðu sjálvt um hann vísti á hvar vit er mest grundleggjandi ósamdur men so haldi eg at aksel johannes kanska leypa stig ov langt tí at hetta uppskotið er ikki bara sum onkur sig es í bótpettøku vit siga faktiskt er sjálvandi kunnu okur ynska ynskt sær at skertlóksstovulin nev skjótari vit leggja upp til ber tað til at fáa onkrar semjuhar men hvussu fara hinar flokkarnar at siga hvussu kunnu teir hugsa sær tað øhso tað hevði g ynskt at janasfók kanska gera í nevndar
da viðgerðini øh tí eg skilji javnaðarflokkurin er prinsipielt ósamdur við okkum í at tað er gott
tá at sleppa av vlogsstuðuli men vist tú skilti g aksini jo hannesen rætt vist eg kann seppa at argana mín góðar vinir afsta jo hannes eitt sindur so skilti eg tað soleiðis at janaflokkur tekur undir við at skerja blágsstuðulin so leingi tjóðveldi situr á kassanum er tað rætt skiljanú er enndijneg skal skal øll fóru a svara tað soleiðis í øllu førum órealistisk skerja ríkisveikina so leingi m fólkaflokkur sita í landskassaninum tað er tað a tey prógva at yvirskot tað hava tey ikki skil fyri og tað duga tey ikki øh nei men visti man tekur hetta her t tmann sigur at tað e ein partur av inntøkuvøkstrunum soso er tað nakað man kann tosa um tá vit hava inntøkuvøkstur men so má mann sakka um real inntøkuvøkstri tí ein partur av inntøkuvøkstriní landskassn er altíð inflatión sum kemur frá prísvøkstri og lønarvøkstri so fær man ett sidur meira inntøkur men nei útreiðstunar fylgja eisini við tí at landskassan hevur eisini
í sambandi við lønarvøkstur og á sambandi við prísvøkstur so má hyggja eftir í
kalvøkstrinum øhog so má tað vera ábyrgdarfult tað er heilt avgerani fortreyðin hj javnaðarflokkinum og t taðikki gongur til ir okkara vælferð øhmen sum sagt undanfarna samgonga tá sóðu ríkisvórkini í stað vit yvir tikið nøkrar málsøkir og vit fyltu kassanir upp og tað eru tað fyrsta fortreytin fyri at man knfer at tosað um at gerast taka størri ábyrgd av samfelagnum tað er at fylla kassanir upp so at tá fíggjaraggrundarlagið eru til staðar menta kassan er tíverri eftir bar tveimum árum tømdir aftur ja takk bjarni petersen gersovætakk fyri frú forkvina nú nú tekur framsókn sjálvandi undir við at mann skal avvikkla ríkisveitingina bæði í sær sjálvum men eisini tað at tað skal gerast á ein ábyrgdarfullan hátt eg kundi bara hugsað mær at vita um aksel johannesen kundi komið við kanska einum positivum lista yvir hvørji kriteriur skuldu vera galdandi í samfelagsbúskapinum áðrenn javnaðarflokkurin fer at
taka undir við eina skipað niðurlaging av blokkinum tí at hvørja ferð ríkisveitingin er til umrøðu so kenni eg tað eitt
sindur sum at javnaðarflokkurin sigur at men hesi ferð er taðeitt sindur øðrvísi hesi ferð gongur tað ikki so væl við yvirskotinum tað er svingandi tíðir tað er ikki góðir prísir tað kann ganga út í vælferðina hvat eru tey kriterini ið skulu til fyri at javnaðarflokkurin kann taka undir við eina skipa niðurlaging av ríkisvoytingini takkfyri ja takk aksell johannesen ger sovælja j eg veit ikum eg dugi at svara ta uppá ein minutt men men tað er nakað við at so hjá okkum ímátaðver ábyrgdarfult og ikki ganga tvir lyvirkoyringiná hjá vanliga føroyinginum og tá mann snakkar um um inntøkuvøkstur so má tann fyrsta vera real inntøkuvøkstur og hygg mann eftir undanfarna samgonga so hevði hon eina skipan við at ávísur prosentpartn av inntøkuvøkstrinum tað var gott nokk ikki real intøkuvøkstrinmen alla intøkuvøksrinum skuldi í búskapargrunn og størri yvirskotið var størri partur skuldi í búskapargrunn tey kundu vera
tílíkar loysnir tí tá bindur mann at at tað er eitt yvirskot og
tað er ein intøkuvøkstur størri inntøkuvøksturin er jú meira pengar kann mann brúka til tað tí mann kann gott koma eini støðu t man siga ókey sum vit taka heta uppskotið her at vit koma í ein á keppu og so hava vit faktisk ein negativar inntøkuvøkstri altso inntøkurar minka til dømis og so samstundis sum an bundi seg til at skerja ríkisveitingina táð kann tað vera trupult ja takk biljustinussen ger sovæltakk fyri frú forkvinna aksel johannesen endurtók ein skeivleika sum hann hevur gjørt áður hann saði segði at hendan samgongan hevur oysla burtur pengarnar í landskassanum og hann segði enntá at kassanir eru tómir aftur hvørki av hasum hvørgin av hasum útsøgnin eru sannar í fjør tá ið korona rakti tá kom landsstýrismaðurin niðan í tingi við einum lógaruppskoti um at heimila honum at taka eitt lán upp á
var tað ein komma tvær milliardir krónur
ein komma seks milliardir krónur tí at mann roknaði við so stórum halli í fjør í ár halli í ár verður kanska eitt lítið sindur undir null men tað er heilt einastandandi sæð í mun til tær avbjóðingar sum vit hava havt tí haldi at tað er rós til samgonguna hava klárað at stýrt so væl ígjøgnum hesa her stóru kreppu sum vit hava verið ígjøgnum og tað haldi eg at at andstøðan fullkomiliga skoytar yvir og gloymir tá ið mann viðgerja takk akselvi johannesen ger sovælhtað tað skal eg eg skal geva billnjustinusen rætt í at korona sjálvandi spælt inn tað tað ereinkin ivi um tað úrslitið hjálandskassannum men tað er ikki bara nakað sum eg standi her og siga at búskaparráðið sagt tð fleiri ferðrnar búskapar hevðir sagt sjálvt uttan korona var undirskot á fígjarlógini búskapar vði sagt at næstan ár eiði man hava stórur yvirskot og taðheur næstin fríggjarmannin sagt tað ætlað hann ikki øh tí sig tú hyggur eftir hvat hendan samgongan er gjørt teð tvey tey fyrstu árini so er raksturin hjá landskassanum øktur í seks hunraðo hávtrýss milliónum seks hundrð og álvtrýss milliónirup á tvey ártá
stamba fýra ár undir undanfarna samgongu samstundis við má minka
inntøku í landskassanum við at geva inntøkur lættar fyri at sirka hundrað og álvtrýss milliónir uttan at taka nakrar aðrar nýggjar inntøkur ella skerja útreiðslurnar og so hevur mann eisini økt øktíløgurnar við at sirka hundrað og hlvtrýss tvey hunda miliónir so tað sigur seg sjálvt at eve yvirskot á hálvar miliard tað yvirskotið e burtur tað er í lagi at mann vil geva lættar inntøku síðuni men so má minka útreiðslu síðuna eisini tað í lagi við t mann vil økja útreiðslur sínar heilt nógv og so má mann hækka inntøku síðuna tá mann bæði økir útreiðslurnar við fullari ferð og minkar um inntøkurnar so gongur tað galið ogtað er tað hendan samgongan gjørt tey fyrstu tey árinija takk bjarnihammer gersovælja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi faktatsitandi samgonga skal hava rós hon skal hava rós fyri at faktiskt hava tikið heimsmet í hægstrar rakstrarvøkstri nakrantíð yvir sjey prosent í tvey túsundogtjúgu sjey prosent ótrúligt vanlgvík sigur um n hein høgravenn í samgonga er ein fíggjarliga ábyrgdarfull samgonga men mann kann má siga tíverri vísir tað seg ikki í hesi høgraverndu samgonguni sum egur hava í føroyum tí tað er stinta mótseta tað er eingin fíggjarlig ábyrgd
yvirhøvur har vísir seg sum fyrrverandi løg
sagmaður jest hevur víst á ein komma fimm milliard nærrent longu brúkt aftaná tvey ár tað ber helst til ea vinstravend samgonga skal koma inn og tjena fylla kassan soleiðs at ein høgravend samgonga skal koma inn og bara tøma nú uppá tvey ár takk fyri mann skuldi trúgit at verð umvent men ikki í føroyum tíverri takk fyri frú forkvinna jatk ksel johannesen ger svæltað er tað er tr vit vit hava hoyrt tað sole siga øll vælstríð síðan ekomp í politikk at fólkaflokkurin og serliga formaðurihá ólkaflokn jøguniklasen hevur sagt at hann lovar gullugrønar skógir altso eingin skal betala nakað og hvørja hair han spurdi hvusu skalt fíggjast so sigur hann ja tað er við búskaparvøkstri skal fíggjast tað er svarið konsekvent frá jørgun niclasen men tað vísir seg at tað ber ikki til vist tað var so einfalt so hevði eingin betalt skatt í heiminum og vithvu kundu havt eitt heimsins bestu vælferðarsamfelag samstundis øhttaðer politikkurin hjá fólkaflokkinum ser
inntøkurnar tað er ærligt sum má má eisini siga ókey vi ørtkal vit mugu
serligu útreiðslurar il hilsuverkið skúlaverkið almannaverki so framvegis vil svit vitja skerja inntøkurnar men tað ger fólkaflokkurin bara ikki tvørturímóti so veksa tær útreislirnar skjótari enn tá ein sosial demokratsk samgongan situr í føroyum nógv skjótari um at skerir inntøkurnar og egveit ikkiu monkan siga um at miðflokkin í sambandsfokkinum í hesum førinum tí at tað er opinbart fólkaflokkuin sum stýrir tíverri tí tað verður ikki so týrt val ja takk næstur at røða er jóhandalger so vælja takk fyri frú forkvinna hetta er so eitt uppskot frá andstøðuni frá tjóðveldi um at skerja ríkisveikingina yvir eitt ávíst áramál og eg má byrja við at siga tað kans ka teimum sum
týkt so er tað nokk so vanligt at tey tá tey sita í andstøðu hava eina rúgvu av uppskotum sum skula bera á
á sjálvstýris leið men tá ið tey sita í í samgongu

praktiserað hesi her ynskini hjá sær í í í praksisi veruleika og tey sum hava verið praktiseraði smá yvirtøkumál hava sum oftast við yvirtikin uttana at fíggingin fylgir við tað vil siga tað at tað er tann samgongan sum tigur aftaná sum er sigt fyri at fáa pengarnar til at fíggja til yvirtøkurnar sum hava verið

ú ein ríkisfelaglokku okur ynskja at okur vera ein partur av einum eini sørru eind sum okur eru í dag tar metingur er til gagns fyri fyri føroya fólk og okur meta eisini tað ati okur skula so við við bløða meira sjálvbjargin eisini fíggjarliga tað haldi eg at okur hava sum eðalmál men okur eri ikki við upp á ati tann skeljingin sum verður framd í samband við ein blokkniðurskurð ella ríkisveiting skal koma at kosta okra borgarar vælferð tað vil s ga at fyri at skerja nakað so skal hahvussus hava nakað at seta í

so kannmann siga tað at ja men okur hava skeyt blokkin í tvey túsund og eitt og tú her bara gingið framá ja tað síg ikki kjólin at takka fyri ou ingi framá okur hava verið sera sera sera heldig eisini í sambandi við okra okara vinnu hesi árini vúst fyri at frákasta tvey túsund og trý tá ið alivinablitin a oma fyri seg aftur hon var jú púra púra vekk í nøkur ár takolog fyri at at thevur eydnast við dugnaskapin frá einum góðum fólki ogoog partís heldur eisini at mann hevur fingið tæa vinna upp at koyra etil at blíva tað síðsta vinna sum eyvirhøvur er vil segikkikundu havt tað vinnuna í dag egsoso vil eg skiva hevði tað veri ein øgiliga øgiliga trupult støða hjá okum sum fólkið at liva í hesum landinum og havt tað liðvurstandrar sum okur hava tí hendan vinnan stendir fyri helvtina av okra útflutningi og hin parturin sum okur eisini mínu siga hevur titil epnin fyri okum tað hevur verið at tapolagiska tilfeingið vir økt so so munandi sum tað evu hevur gjørt o okur hava fingið tær fabrikkirnar sum okur hava fingið og okr hav fingið onnur beinað at standa á millum annað at stenda ferðavinnuætlan sum undanfarna samgonga setti ásjinnarúr g sum var væl móttikina í tinginum eisini tjóðveldið vil eg siga ølhsu tingini hava gjørt tað at okur tá tíðarskeið sum okur sótu í samgonguni fram til tvey túsund og fimtan løgdu lunnurnar undir nøkur ting sum vóruð fantastiskskt góð fyri føroyar faktiskt tetfólksikjøld øktarkvotur góðar treytir fyri okara vinnu og so víðari og tað hevur gjørt tað attannsamgongan sum var hevur kuna bygt á heraina tí sum fór undan og tað er soleis tað skal vera og eg eg vóni tað at okur sum ting kunna gera nøkur fornuftig ting fyri okara samfelag sum sum ber fram á eg meini bara ikki tað at hvørsi okur ella undanfarna samgonga víst tað at okur hava verið egnaðir til at skerja nakran blokk tí at útreiðslurnar hjá bæði undanfarna samgongu og eisini hjáokum sjálvum her haldi eg sjálvur hava verið í so stórar útreiðsluvøksturin ppær ár og tað er hvussur ikki at grundarlag fyri at okur kunna skera nakran nakran bokkuvissu ikki okur hava munandi størri inntøkudag sía t at avlopa á landskassanm eg mál siga at tar at okur í nøkur ár av prógva tað at okur hava hava hava samanhang ímillum intøkuru útreiðslur elst hava pengar í kassanum til at kuna skera nakað við tá kann mann for umhugsa hvussu mann kann gera tað og hvussu mann eventuelt skal tryggja tað at tað verður ein støðug inntøka til landskassan tí okur hava ikki nakra støru ag intøkum til landskassan okur hava ein sera sera volatilan búskap í veruleikanum okur hava eina eina vinnu sum er ótrúligani tengd at náttúruviðurskiftum og og trýss metrum um okum vo stilla tykum tað at til dømis alivinnar hevði fingið la aftur ella eina sjúku sum gjørdi tað at helt en a eina forsvann hvussu h vokra fíggjarlógrset út ella at viðurskiftini í havinum bólni soleiðis at at at at makreltilfeingi ella ta pelagska tilfeingið hevði minkað niður á stvøroyskta var áðrenn tvey túsund og átta

fáa gjártarsjonaliseringar og effektiviseringar soleiðis at okur kunnaha brenjukunnarnar framtíð har okur kunna hava eitt búskap sum verður sjálvberandi eg haldi at tað er máliðgjøgnum øllum nú leggur tjóðveldið hetta uppskotið fram eg rokni við hetta líka nógv flaggingav einum avnstøðuflokki sum tð er nakað annað tí teir vita tað at inni her er tað kanska bara ein flokkur sum kann taka undir við hesum her yngini hjá teimum um at skerja blokkinum hesun heri góðum hálvfems milliónunum um árið er ter komandi árini fram undi

hann sat júg í fýra eisini saman við tjóðveldi í tvey túsun og fimtan til nítjan og skerdi g ikki blokkin so ati ja og tjóðveldir sjálvur kanska var kanska heitur upp á skeljan tí tað tað her ikkier so got fu at manglaði pengar í heldur toa ið at frmtað er íløgur og tey til økingar í útreiðsluni sum annars vórðu framd har tey árini sum vóru mann ger aftan á blokkin upp í í fó til til btú men eg avi havi hug til heldur at gera blokkin upp í í prosentun í mun til fíggjarlóg altso tað er ei heilt onnur tøl kið snakka um tá altso skal ú skalt eg fara inn og siga at tað er seks hundrað otrýss milliónir ella har á leið sum okur snakka um pluss tann partin sum annars kemur frá ríkinum til onnur til til onnur ting í í hesum samfelagngers eg haldi om legi trý hunrað milónur afturat so er tað sær milliard krónur um árið sum koma inn í føroyska búskapinum sum støðugar inntøkur umvegisríkisveiting og umvegisaðrar aðrar veitingar til føroyska samfelagið og gjøld fyri fyri stovnar og anna sum sum eru her og up eftirat halda eina tænastu fyri fyri okara borgara og skuldu okur ger statta tað so so vita okur øll tað at okur kulda hvussu skla hava eina rímiliga nógv størri inntøku bæði msum lønar inntøku ella í formaður av av gjøldum tað verður seg tilfinsgjøldum ella øðrum du og skattum so eg vil siga tað ati fyri sambandsflokkin snýr ta seg fyrst ogfremst um tað at tryggja tað at okara borgarar sum her búgva kunnu hava sama livirstøði og eitt líka gott og helst betri vælferðarsamfelag enn okra grannalond okur skulu hava samfelagi rhar borgarar trívast tað heldureg tað gera í dag tað vildi ikki verað sera heppið haldi eg visti mann bjigdi at ávirka ting tann skava verðin við hægri skattum og og avgjøldum o øðrum sum kanska fyrdu vistu tað at teir borgaranir sum hava valt at velja føroyar til hesi síðstu nokk so nógv í árin eftir hondini byrja at hugsa aftur um at velja føroyar frá tað hevði verið í ein óheppin gongd so eg haldi at áðrenn okur blinna snakka um at skelja blokk so skul okur hvussu syrgja fyri at tryggja okra búskaparn á slíkan hátt at okur vita tað at okur hava ei nógv meira e nógv meira støðug an búskapur hennokur illa at síggja at okur komma hava við teimum teimum vinnuligu beinum okur hava standa á í løtuni tað eri eg øgiligani vól til tað eri eg øgiligani viðbrekium og at fara at fjerðna ta einastu inntøkuna sum í veruleikanum er støðug hjá okum hóast tað at okur hava hægribitupog íbúgvi ein danskeinum tað dugi e ikki at síggja er nakar upp á eng tíð bara tí mann stoltleika sigur tá mann er tjóelvsmaður eg trúgvi okur í øll líka góði hetta landið her og eg fyri míttviðkomandi vil siga tað at eg fari eg hvussur inki at taka undir við at mann tekur og skelju blokkinum

við tí fyri hnda flokkin hjá mær siga tað at okur kom ikkiataka undir iðhsum málinum takk fyri harra harra frú forkvinna ja takk her vóru onkrar viðmerkingar høgni hoydal ger sovælharra formaður øeg lurtaði væl eftir røðurna hjá johandal og vit vita vit eru grundleggjari ósamdur um summi viðurskiftir men so segði jóhandal at hetta var bara í andstøðu og so víðari eg skal koma aftur til tað men hetta uppskotið sigur bara at allir flokkar hava tosað um ein sjálvberandi búskap vit hava so okkara boð vila vilda eisini heta skjótari og siga so at kunnu kunnu so hinir flokkarin kki bara melda út hvat vilja teir so við bloksstuðulunum frameftir tað er verurleikan tað sum er endamálið við uppskotinm og eg haldi hóast alt
vera stórt framstig at sambanst okum tosar ikki um at hækka blokkini ikki ein gongd um aprís
pstat sikulera og stendur sambnsflokkurin fast við tað í øðrum lagi johandal sigur hvat nøðust tað gongur niður eftir í okkara vinnu meina johandalso at so fáa vit meira pengar ú danmark ella hvat er tað meinar meinar hann so at danmark er ein trygd har viðt tað gongur niður eftir í alivinnuni o fiskivinni so fáa vit meira pening úr danmarkella hvat er tað sambandsflokuin meinari við tá hann sigur tað tað er nok so áhugavert haldi eg fyri framtíðarpolitikk í føroyum ja takk jóhandal ger sovæl takfyrii ja eg haldi okkum øll at samd um tað at at sambandsflokkrin fer ikki at biðja um meira blokk tað er møguligt kur fera a snakka um eina eina príssikulering tað er møguligt men tá ið eg sigu tað at mann kann risikera at ur mlat okum siga hvaaveri tí lat okum siga hetta høgni hoydal at alivinnan kiksa við hálvtrýss prosentum bara at taka ja tað gjørdi hondei í tvey sunodtrý tað vit okur av okur okur hava eitt heilt annað samfelag íð n tvey tsno trý tað haldi ok ustú ikki gloyma í allan mátan ha og og eg sigi bara tað a vspulagsku vinna tú veit hvat okra pengar uð okur hava ein eina eina vinnu sum í dag spurdi einar fýra seks
fimili ónir krónur minnu landskassan kanska meir
av tilfeinsskjøldum og øðrum skattum visti tann parturin kiksar tvey trý fýra fimm ár so vita okum tað at tað merkir t at allir mínhav størri skatt at legga he fólk ella størri avgjøld ella a munnu okur minka um okra vælferðartænastur tað var seg og til at spara og tað haldi eg vildi verið t ein en ein ein e ei eit ei ei ein ólukkulig støða hjá føroyum vstimann so hevði sert blássi um eina milli ard afturat ella seks hundrað og trýss milliónir so hevði føroya land og hvussu sor so er mann kussu hevur siggrur upp á tað at tað hevu verið ein eskt føroyarað eia ferð afturat ja takk bjarni kárasom petersen gersætakk fyri frú forkvinna nú tosaði jóandal eitt sindur um hetta her við ati at ríkisveitingin kann vera bjargingin um tað vera búskaparliga afturgangstíðir nú havi akkurát veri í hægstovum og hugt eftir btuvøkstrunum í føroyum frá frá tvey túsund og eg havi bara sæð at frá tvey túsund og tvey til tveytúsund og trý er ein lítil niðurgongd á hundrað milliónir ið btu og so frá tvey túsund og sjey til tvey túsund og níggju er ein pikkalítil niðurgongd á ptu annars er tað uppgangandi í í teimum stóru tølunum í teimum grovu trekkunum
og eg dugi ikki at síggja hví blokkurin
min skal vera onkur verja yvir fyri tí tað er millum annað tí at vit hava gjørt ein búskapargrund fyri at standa ímóti tey teir svinglingarnar sum eru í búskapinum tað verður ikki ríkisveitingin sum ger tað takk fyri frú forkvina jatakk jóhandal gersæja takk fyri frú forkuna eg veit iki um bjarni karsa betrar ímisskili meðan eg havi ikki anda blokkurin kur eru økur er nøkur verja eg skipa tæir blokkurin er tann einasta inntøkan sum okur vita er tøðug sisu tú hyggur eftir árunum sum hví bygdi ú vaksið frá frá frá teimum milliardunum sum vóru tve seno tól til tekniri tvey túsund og einogtjúgu tað er úto lukkandi át tveimum orsøkum og tað haldi g bjarni eg karaso pitsan eisini veit tað er alivinnan og prísur tað er oljuprísurin sum er lækkaður og tað er ein pilagisk vinna sum er fór púrasta flog aftaná as poykottur bleiv vunið á føroyingum

tað er grundum og vist ikki okur høvdu havt ter intøni vstu okur ikk at veri so ótrúliga heldigt eg vil kalla tað øgiliga heldig at altíð veruð við okum higgjá árini líkafæl frá tvey túsund og sjey hóast fíggjakneppan kom í teúsun og átta so hava okur hava verið á flog í mótil nógvar aðrar sjóvir simpultenn vinnuliga búskaparliga tú seta bara við koronakreppuni okur eru kanska eitta landið í heiminum sum eru kom allarallarallarbest burturú kronakreppuni og eg sigi tað at visu oku u missa eina milliard burtur úr okaa burtur úr okara okra fíggjarlóg ella hálvu aðrar milliard orsakað av tí at at okra vinnulívur kiksar so rokni vi at okur øll herinni vita tað at okur eru grovsagt á ryvuni ok ku at taka stórlán takk fyri frú forkvina jnæstur at røða er øgnhoydalgersovælfrú forkvinna eg havi mangan ligið í andvekri sum vit øll hava av persónligari stúran fyri mínum nærmastu og míni kæru av fíggjarligum trupulleikum og øðrum men eg havi eisini mangan ligi andvekri av politiskum ávum
og av politiskum avgerðum eg havi ivast farið aftur umaftur gjørdu vit rætt kunnu vit hava framt okkara mál og hugsjónir betur eg havi irami og teimum duka høvdið inn í songjarstokkin hví gjørdi
nú tað og hvør gjørdi eg hitt og eitt tað størsta anvekur eg havi havt tað var tá ið i fullveldssamgonguni at løgmaður avlýsti tað útskrivaðu fólkaatkvøðuna sum var ein fólkatkvøða um eina fullveldis leið har har mann skuldi atkvøða um um við tey næstu árini skuldi taka øll mál á føroyskar hendur og minkað bloksstuðulin burtureftir tíggju árum tað var tað sum mann skuldi atkvøða um síðani skuldi so verða nýggj atkvøðu um at tá skuldi skipað eitt ríki tann atkvøðan var so avlýst sum øll minnast ella sum nógv minnast ikki øll øhog vit fingu tað vita í tjóðveldsfloystinum í útvarpinum eg vaknaði upp ein morgunin hevði akkurát tosað við konuna ogjárt kaffi nú kemur útvarpið fólkakvøðan var avlýst

tí vit avgjørd so ókey vit hava eina fulla samgongu so fóru vit aftur til fólkaflokkin við einum lítlum pappíri og søgdu ókey samgongan halda fram men so er treytin tann at fólkaflokkurin tekur undir við at vit minka bloksstuðulin við millum trýog fýra hundrað milliónum krónum tað v tað s stóð í og tað bleiv eitt øgiligt rok eg nevndi tað fyri kristan andreasen og eg kann gott siga tað aftur tí eg havi sagt tað alment áður eisini við teir persónarnar óbrekkman græt bjarni djuraholbmim hóttu við at fara upp á mánaðin men anferik kalsbec stóð fastur anferi kalsberc stóð fastur og segði jú nú havi eg avlýst fólkaatkvøðuna og tað var eitt álitsbrot so skal tað halda fram so sjálvandi mugu vit ganga við til tað og tað bleiv framt og andvekið hjá mær snúði seg um var hatta rætt tí at vit avlýstanan fólkakvøðu og vit veruleikanum gingu vit beint ímóti okkara egna baklandi og stórum parti av fólkafloks og tað sum tá var framsókn ikki til sjálvstøðuðs baklandi og fólk bæði í sambandi og javnaði sm ødi glettr seg til tað at taka avgerð var tað rætt fyi okkara hugsjón og eg havi mangan dungu høvdið inn í seingjarsum sagt mær tað var ikki rætt men í dag sigi e at tað var størsta avgerð hóast alt vit hava tikið hvussu eri í mínari tíð í politikki at vit veruliga skóru bloksstuðulin av okkara eintingum og fastfrystu hann tí sum vit øll vita í dag hóast tað sum varð sagt tá e veit kumfólk minnast at tað bleiv sagt krystaalnátt tað bleiv sagt at tað fór bara at búgva fimmogtjúgu túsund fólk í føroyum at landið fór at fara heysin føroyar fóru mann segði næstan sum andans samalsen segði síni tíð at føroyar fóru frá at vera í fhattigaard tilein kirkugaard men í dag hava eg so fingið sjónfyri søgn um við góðum røðum frá eisini teimum sum ikki eu samdur við okkara uppskoti at tað hevur gingið einastandandi í tí føroyska samfelagnum hóast stór afturstig og hóast vit ikki hava før serliga góðan politikk so er tað gingið stútt og støðug fram á soleiðis at bloksstuðuln sum var upp í tretivu heilt upp í fjøruti prosent upp í hálvtrýss prosent av okkara fíggjarlóg nú er niðri ímóti tíggju prosentum taka vit kommunurnar við vit hava eisini lagt barnagarðsøki ella dagstovnaøki og og og eldrarøkna út til kommunurnar taka vit tann samlaða almanna búskapin so er bloksstuðulin dag í veruleikanum nógv nógv nógv minni enn tað av tí samlaðu almanna búskapinum og av okkara samlaðu brottutjóðarstøku er hann farin niður um trý prosent tavl siga bara tríggjar krónurnur av hvørjum hundraðkrónumseðli eri í dag ikki skapt við okkara egnu framleiðslu og sum fleiri hava vera inni á halsi kisi andrease nevndina beint eftirat vit ødu skoribloksstuðul tá fór alivinnan á heysin tað er ikki rætt at diroyndirnar á samgongu honu leiva slitin av øðrum tað havar so tað men eisini tað bakkasu klára vit og síðani hevur brottatjórarorsøkan í føroyum eru meira enn trýfaldað hon er meir en trífalda okkara vinna hevur ment seg og mítt uppáhaldi her eg kann ikki prógva tað men eg eri sannførdur um tað høvdu vit ikki skóskorbloksstuvul og fastfistan so at føroyar uttan iva verður farnar á heysin sum vit hava gjørt so ofta áður undir heimastýrinum og hví jú tí at heimastýrisbúskapurin við donskum pengum hann hevur hann elvir til og tað er prógvað søguliga tað er hent hvussu r tríggjar ferðir undir heimastýrinum hann elvir til at okkara fíggjarliga og búskaparliga ábyrgd minkar frá refusiónsskipanini har jú meira at vit setta í gongd jú meira pengar koma inn í danmark til bloksstuðulin sum bara hækka hæka hækkaði við prísasikulering og bara tað sum g gjørdi í síðstu samgongu við við at taka burtur prísrasøkureginina ger tað at bloksstuðulin er í dag seks hundrað og seksogfjøruti milliónir einogfjøruti milliónir men hann hevði verið omanfyri sjey hundrað milliónir undanfarna samgonga ikki ikki ikki fastfyrstan aftur men lat meg bara siga tað beinanvegin frú forkvinna og tað er rætt so kann makritisera tjóðveldi hví koma tit við hesum í í andstøðu tað er tr ikki bara rætt í kærsamgonguni sum var í tvey túund og átta høvdu vit avtalu um at skerja dáksstovun hundrað og seytjan milliónir men vt vit vit føldu tá at javnaðarflokkrur kund iki bera tað og vit skilja tað pá himmáta eisini væl og amgongið slitnaði sum dið sríðst í samgongun tá gjørdu vit nógv fyri at vit mugu fáa skil upp á tað búskaparliga óskilið sum hevði verið har mann hevði givið meginpartin av fanum esim landinum til nøkur fá ja minnist tig hvussu tað var undir tí samgonguni mann mann framdi ein flatskatt sum gav einum bankastjóra skattalætta ella einum løgtingsmanni ein skattalætta upp á upp á up til sjey túsund krónur um mánaðin oghvat gjørdi mann so so fór man niðr til danmarkar at biðja um meira penim so vit hugsa um tað sul vit gera men eg kann bara lova her at tjóðveldið fer ikki aftur í henara samgongu yvirhøvur um so er eat bokstunir ikki erður skerdur og tað skal vera munandi tað skal ver eitt ítøkilig stig til at vit fáa ein sjálvberandi búskap so er tað sagt og endamálið við hesum uppskotinum frú forkvinna tað er ikki bara at hava symbolpolitikk og hví kemur tjóðveldið við hesum tjóðveldi hevur lagt upplhesi uppskotim fram í nógvum ymsum formun vit hava roynt búskapargrunnin sum vit fingustovuna eisini saman við javnaðarflokki seinastu eg var fegin um tað har vit seta ein part av yvirskotinum í búskapargrunn so kann hann brúkast til a minka bloksstuðulin tað er eitt modell vit hava eisini roynt modellið við at siga soog so nógv av búskaparvøkstrinum ferð til at minka bloksstuðulin annað ferð til at útbyggja vælferðina nú havat tit prøva at gjøt tað meira reint sum sigur ókey vit í tjóðveldi halda at vit kundu gott minka bloksstuðla at siga eftir fýra árum tað sum nyribjóðaði tá søgdu vit eisini ja í tjóðveldi vit hidu tað var fínt men ókey lat okkum siga sjey ár royna at fá eina kompromi og so kunnu vit undir viðgerðini av hasum uppskotinum her royna at fáa t sm eg sum eg skriva í uppskotinum royna at taka flokkarnir upp á orðið tí allir hava sagt sjálvberðandi búskap jamen so siga tað ókey visu okkara upskot ikki gott men hvat kundi eg so hugsað tykkum kundi et husað tykum at gjørt tað yvir fimtan ár ella við einum búskaparlykli so vit royna at fáa tað fram væl vitandi neyvan verur tað samtykt undir hennari samgongu sumlongu er við at koyra landskassan á heysin men so fáa vit hvussu tikið flokkarnir up á orði hvat vilja flokkarnir við at fáa ein sjálvberandi búskap tað er tað sum er endamálð vi uppskotinum og eg plagi at siga t tá ið vit fáa ikki minst frá okkara egnu ná kemur tjóðveldi nú við hesum her so siga eg altso hvat er tað so flyt í fjøll í politikki tað er eisini at halda áfram og eg plagi at minna á at tá ið trælahaldið í bretlandi varð avtikið uttan samanbering so bler tað lagt fram seytjan ferðirnar í hausachommns seytjanu ferðina eydnaðist tað og soleðis flyturmaneisini politikk og tí leggja vit uppskotið fram frú forkvina eg skal enda við at siga fyri tjóðveldi eg kal ikkifarainn a ta tekniska so eru tað øgiliga nógvar orsøkir til at tað er rætt at skerja og gera okkum leysar bloksstuðul tað eina taðer tað moralska og tað sosiala vit skulu ikki taka ímóti pening frá einari aðrari tjóð har okkara inntøka pæríbúgva er hægri og har ið hesum hesir pengarnir verða brúktir til at tey sum eru ríkasta í føroyum ikki gjalda sítt til felagsskapin tað hevur tjóðveldi sagt altíð eg havi ina líllan bókling her frá ellin pætersini har hann sigur tað at at donsku pengarnir verða brúktir til at vit ikki taka felags ábyrgd í føroyum til at vit sum hava mest eisini fíggjað okkara vælferð fyri tey sum hava minst tað er tað moralska tað sosiala tað hugsjónarliga og tað vinnuliga tað er tað hvussu kunnu vit mennast ug ikki taka avgerðina hvat skip hevði fiskað vist vit forlangaðu tað at skipið skuldi liggja fult við kay áðrenn vit loystu hvat menniskja hevði ment seg visti mann segði tú kanst ikki blíva bindligur fyrr enn tú er blivin ríkur vit mugu taka stigið tí tað tá vit mennast og tað prógvaði bloksstuðulsniðurskurðin seinast tað fíggjarligu búskaparliga kann eg venda aftur til men tað er eingin ivi um at tað við skerdu bloksstuðulum tað at vit taka avgerðina um at gera okum leysa bloksstovum tað mennir okkara vinnu tað mennir okkara búskap tað mennir okkara vælferð allar ræðumyndirnar um vælferðarskerjingar og tað sum an heur brúkt sum argument tað passar ikki og so tað síðsta pengarnir í danmark gera eisini tað at vit ikki hava fulla ábyrgd og avgerðarrætt í til dømis uttanríkismálum hernararmálum handilsavtalum hvat virðið liggur ikki í tí at vit fáa tað tað er tað sum menta okkum okkara fiskiveiðaavtalur okkara handilsavtalurtá i vit gjørdu tær sjálvu hóast heimasíðuslógum segði nei so eru vit blivin ríkari hava ment okkara vinnu hava ment okkara inntøkur og tað tað sama her taka vit avgerðina um osttær hettar efti okurt annað so menna vit okkum tað er tann hugsjónarliga skulu vit kalla tað heimspekiliga grundin til at tjóðveldið gongur innfyri tí vit mennast bara við at taka ábyrgd ikki at siga at vit skulu fyrst verða rík ella skipið skal fyrst vera fult áðren vit fara vit mugu taka avgerðina og so hendi broytingin takk fyri frú forkvinaja takk har vóru nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri øtað er sjálvandi rætt sum førtí verðið fram á undanfarna samgongu ikki skar blokkin og orsøkini til tað var sjálvandi at javnaðarflokkurin segði koyrt á knúsa nei og hevði slitið ta samgonguna vit sótu í frammanundan tí at mann hevði ja tá hevði kartansen fíggjarmálaráðið faktiskt sent boð um at hundrað og seytjan milliónir skuldi skerjast av blokkinum sum avtalað var so tað er ikki so lætt tá ið ástendur menat
vit fáa høgn heita at siga nakað um hvat blokkurin hevði verið í dag um vit ikki høvdu frystan hvat fer týdning
kningur tað hevði at mann stovnaði búskapargrunnin soleiðis at mann kundi seta pengar í hann og setti nokk so nógvar hundrað milliónir í hann og í triðja lagi tann avtalan sum var um at partur av ávísum yvirskoti av inntøkum landsins skuldi fara í búskapargrunnin soleiðis at mann kundi seta pengar til vikk sog ikki sum hendan samgongan koyrar alt út í forbrúkja takk høgni hoydal gersæja frú forkvina nú menti bjørd samunsen meg áfaktisk at koma viðena umbering eg hevði ikki ætlað tað eg gjørdi tað í roynd í veru at royna aftur at at lasta øðrum flokkum so framvegiser eg haldi bæði javnaðarflokkurin og fólkaflokkurn og sabandslokkurin miðflokkurin og fralokkurin framsókn hevur nok altíð stuðul hesin her hava flutt seg øiliga nógv øh og tað er rætt men eg rokkurvið at javnaðarflokkurin kann góðtaka ein bloksniðurskurð vistu tey vistu y onkursvegna kundu halda taðinnan fyri sína hugsjón øtað trúgvi g eisini at sambandsflokkuin veruleikanum kann vistit gdu at og hugdu eitt sindur út um hvat er hent síðani góðar blokstovun tí høvdu vit ikki gjørt tað so var
stund í dag eina komma eina komma
seks milliard eina komma seks milliard ta ð anna vera heldur nakar at føroyar høvdu verið betri fyri nakar at føroyar høvdu havt eim betri búskap eina betri vinnu eina betri vælferð eg haldi ikki so tað er týdningarmikið og búskapargrunnin hann fingu vit í veruleikanum avtala við kali joholm johannessen í teir sonevndu makrelsamgonguni at fáa hann stovnaðan so at mann koyrdi eitt yvirskot í har sum mann kundi brúkast til at standa ímóti við og at vinka men tíverri havi tæir avtalurnar viki hildi hevði mann fylgt teir tí leisnunum so høvdu vit nokk hansa búskaparnkunna í dag sum nokk var komin upp á visti eg var roknað rætt einar fimm milliardir og tað er eisini et uppkot vit hava havt so alt flytur seg og tað fer tað eisini at gera frameftir tað er e sannførdur um ja takk soer tað christian andreasentakk fyri frúforkvinna nú varð hett nevnt hettar við fólkaatkvøðuni sum skuldi vera vissi eg minnist rætt so var tað grundini til at hon ikki blava hildin var tann at har var ein meiningarkanning sum segði at tað var einir sjeyghálvtrýssprosent ímóti tí ætlan sum var tá og kanska bara trýogferprosent fóru fyri og tí f kasbard avgeri um at avlýsa fólkaatkvøðuna og hann vildi heldur ikki vera við til at atkvøða okkum inn í ríkis sum tað tá bleiv sagt so eg gangi út frá at høgna hoydal er í nøklum a sandur um er í hesum her men nú hoyra vit at
hevði heita at ikki fyri nakra samgongu uttan so tað var tað
otan blokkurin skal skerjast og vit hava eisini hoyrt tað at javnaðarflokkurin gongur ikki við il á skera blokkin sambansflokkurin gongur heldiski iðtil seraflokkin rokning við hvønn er tað fólkaflokkurin sum hann í dag skýrir at vera koruftan takk fyri frú forvinnaja takk høgnihoydal gersvæfrú forkvina fyri tað fyrsta so tann útleggisumurin hjá andreasen hevur at hví tað tað avlýstur tað eg avi gundgevingi hjá aandikalgeburg og vit høvdu t gott samstarv var var hon eg var púra ósamdur við við tí sjálvandi tí høvdu vit farið inn á óla inn so høvduvit eisini vunnin á fólkakvøðina akkurát sum hendi í seksogfjøruti fólk tøguta fóru at vera tíggju prosent fyri tað endaði vit hava meirilutin fyri tí eingin vil atkvøða sítt egna land frá sær men tað fara í samgongu e at sjóvands fókkr fer ikki einina samgongu við nakan koluptan ella við koreitión tað vita vit og jóadsfólk ver sjálvandi ein samgongusamráðing at krevja at bloksstuvurin verður skorin og eg trúgvi eisini tað ber til við teimum
kunnu sum annars siga seg ikki vilja gera tað í dag
so vit hava vit hava bæði kann mann siga rættartrygdina sjálvandi og tað borgarin ver farna samgongu og eisini kravið um etn sjálvberjandi búskap som fólkaflokrin skal broytast e rættiliga nógv vu tað skal eg tað skal bera til tað vil eg siga tí við tí gongduni sum nú er so koyri fólkaflokkurin landið á heysin tømir allar kassar tømir allar grundirnar akkurátsum hvørja ferð tað er bara yvirskot á tjóðveldð sita á kassan tí vit hava málið um ein sjálvberandi búskap fólkaflokkrin hevur ongantíð yvirskotja takk ein vi aftrat helgi abramsen ger sovælharra formaður øh egni hoydal nevnir hetta her at okkurt bleiv sagt í retorikkinum up undir ja tá mann skar lokkin og onkur segði so nógv fólk fóru eftir í føroyum eg haldi at man skal ikki gloyma at retorikkurin tá var ikki um at skerja blokkin trý hndrð r seksogtrýss milliónir tá han thosað hann um at koyra allan flokkin vekk og tað er so isi eint tað er ein triðingur skorin niður øhog so nevnir hann búskaparvøksurin tað er púra rætt vit havt stóran búskaparvøkstur seinastu tjúgu árini og tað er altíð ein grund til búskaparvøkstu
hjá okkum er tað sjálvandi ælivinnan kom fyri seg aftur vit fingu veld
ta nøgd á makreli s kom innum føroyskijóøki og ferðavinnan o faskum fyri seg nú skilji høgna hoydal hatta r niðurskoðani blokkinum sum skaptbúsaparbósur eg fari at spyrja hann altso hevði makrelurin ikki koma inn á føroyskt sjóøkið um g ikki skreiva blokkin niður takk fyrijaak høgnihoydal gersovæl rúr forkvina ein sera góður spurningur frá helga abramsen nei eg skjóttu tað kann jóðar sovat eg skal eg skal umbera fyri tað sum um at nú hevur tjóðveldið skyldina av at búskapirin veksur ella bloksniðurskorin í sær sjálvum nei men eg eri vísur í tí at tann føroyska vinnan hevði ikki ment seg visti bloksstuðulin ídag var eina komma sjey milliard bæði tí at skeiklingi millum almenn privat verður skeiv og g eri eisini vísur í tí at føroyar høvdu ikki tikið kríggið um makrelin og ikki kríggið við es visti mann bara segði nei nei nei vit vit fáa bara pengarn inn frá danmark nei ein og hvør avgerð
ger eisini tað at nú má eg fokuser íppakka við sjálv
suli kundu skapa hvat okkara egna tilfeingi er og til elva helga abramsen retorikkurin tá nei eg veit hvat hann meinar miritorikkurin er sum eg nevndi tað var ítøkiliga sagt um niðurskoðarin p á trýhundaðog sesogtrýss milliónir og og visti helgu heldu abrabsen abrabsen hugsar seg um so vil so so veit hann væl tað at føroyski búskapurin og tað at vinnan vil skapa nakað nýtt at mann leitar eftir nýggjum møguleikum og trý upp á hastin egna tilfeingi tað er ðevur tað sum tjóðskaparetslan altíð hevur sagt tað er blivið prógvað nú tað hevði neyvan hent vistu blokstovurin ikki varð skerdur og í hvussu so vorð hevði landið fari fari á heysin tita sígja vat hendar nú við við seks hundrað og einogførti milliónum tit er við at koyra landa heysin nú hugsað tykkum sovið eina komma sjey milliard ja takk næstur at røða er biljustinussenger sovæl takk fyri frú forkvinna ja tá tað kemur til at skerja blokkin so eri er miðflokkurin rættiliga samdur við tjóðveldið og var tað soleiðis at at eg í hesum málinum atkvøddi sambært mínari samvitsku so hevði eg tikið av hjartað undir við hesum uppskotinum
men vit eru í einari samgongu og mín samvitska forbjóða mær at ganga ímóti tí avtaluni vit hava í samgonguni og tí kann eg jú ikki taka undir við uppskotinum
men eg haldi ahetaðe eit gott uppskot eg haldi at føroyar eru millum heimsins ríkastu lond og tað verður eisini væl lýst í uppskotinum frá tjóðveldi og vit hava sum so ikki brúk fyri at fáa stuðul úr øðrum londum fyri at halda einum høgum vælferðarsamfelagi koyrandi nú sigur høgni hoydal at tjóðveldið fer ikki aftur í samgongu uttan at bloksstuðulin verður skerdur tað eru nógvar tað vísir sum tað eru nógvar blokeringar settar út fyri framtíðar samgongusamstørv tjóðveldið sigur við hesum at teir kunnu so ikki undir nøkrum umstøðum fara í samgongu við sambandinum neyvan í javnaðarflokkinum so er fólkaflokkurin og miðflokkurin eftir og kanska framsókn eisini men samstundis so fer tjóðveldið ógvuliga ivasamt í samstarv við fólkaflokkinum so eg veit iki akkurát hvussu ið teir ætla at fremja sín politikk framyvir men ein samgonga ímillum tjóðveldi og fólkaflokkin og miðflokkin er er hvussu ein møguleiki fyri at fáa framt hesi málini og eg eri samdur við høgna hoydal ati tað at vit standa fult og heilt á egnum beinum fíggjarliga tað er bara við til at stimbra og menna og betra um alt tað sum vit sjálvi framleiða vit eru so mikið væl fyri í dag sum samfelag at vit kunnu í veruleikanum framleiða nógv meiri enn vit gera men vit fáa ikki tí at vit mangla arbeiðskraft tað er tað er tann stutti veruleikin og tað er jú ein rættiliga góð støða at vera í at vit í veruleikanum kunnu hava eitt nógv hægri betú enn vit hava um vit bara høvdu fleiri hendur til arbeiðis tað eru nógv lond sum eru í einari øvutari støðu og tí er tað ein fantastisk støða at at vera í og vit eru sum samfelag ógvuliga framkomin á flest øllum økjum útbúgvingarliga eru vilt millum fremstu lond vinnuliga eru vit millum fremstu lond mentanarliga tað sama vit hava eitt øgiliga gott útgangsstøði á nógvum økjum og nú nevndi høgni hoydal bretland hann nevndi at har bleiv har bleiv hildið á at arbeiða fyri at niðurberja træla handlunum og trælahaldinum og vit kenna ðjú søguna um william whilberfors sum jú var tann politikarin sum gekk á odda í tí stríðnum at vinna á trælahaldinum og hann arbeiddi fyri tí í tjúgu ár út út í eitt og legði eitt uppskot fyri og annað eftir fram fyri bretska parlamentið fyri at fyri at bróta hesar ræðuleikarnir sum trælahaldið hevði við sær og hann bygdi á viljam wilberfors bygdi sín politikk á kristnu ølívsáskoðanina júst somu lívsáskoðan sum miðflokkurin sigur í síni stevnu at vit byggja okkara politikk á og tað er jú eitt fantastisk grundarlag eisini at byggja eina framtíð á og við tí grundarlagnum so eru vit ikki iva um at vit kunnu fult og heilt standa egnum beinum fíggjarliga og á so nógvum øøkjum mentanarliga og andaliga og menniskjaliga og og tí var tað haldi eg ein ógvuliga góð samanbering sum høgni hoydal tók fram har tá ið hann nevnir júst tað stríðið tí tað bleiv eisini tað at at bretar fóru í stríð ímóti trælahaldinum tá teir høvdu jú sjálvir gingið undan men teir gjørdu upp við tað tað var eisini við til at birta undir eina veldiga framgongd í í bretlandi í teimum árunum sum koma aftan á átjan hundrað og trýogtretivu tá ið trælahaldið fult og heilt varð avtikið í

tí haldi eg at tað er einki sum talar fyri at vit ikki skulu gera hetta sum tjóðveldið skjýtur upp vit fáa ikki gjørt tað í hesari hesari samgonguni men vónandi fáa vit gjørt tað í eini komandi samgongu og tað tað vilja vit fult og heilt vera ein parturav tað er eingin ivi um tað og vit síggja eisini stórt í tí at heldur enn at vera eitt land sum tekur ímóti pengum at vit kunnu brúka partar av okkara yvirskoti til at hjálpa øðrum og tað er so nakað sum eg haldi at vit eiga at toyggja okkum nógv meira enn vit gera síggja hesum døgum at menniskjur eru í neyð millum annað í afganistan og eg haldi tað er skamiligt at vit føroyingar ikki rætta út hondina og siga at vit vilja taka okkara lítla part sum kann vera við til at bjarga nøkrum menniskjum hjálpa nøkrum menniskjum hví skuldu vit ikki tað vit halda eisini og tað veit eg at landsstýrismaðurin arbeiðir við í samband við fíggjarlógargerðina at royna at hækka hækka játtanina til neyðhjálp soleiðis at vit koma burturúr hesum her bara at vera tey sum sita o gapað og taka ímóti men at vit kanska heldur blíva ein tjóð sum brúkar okkara yvirskot og tær signingar sum koma kom in yvir okkum til at hjálpa øðrum og og geva til onnur so har eru vit øgiliga samd í tí sum liggur aftan fyri hetta her uppskotið hjá tjóðveldi tað hevur verið mangan sagt jamen altso hvar skulu pengarnir koma frá hvussu skulu vit klára okkum uttan hasar seks hundrað og einogfjøruti milliónirnar og fara v bara tíggju ár aftur í tíðina so segði mann eisini tað tá men hvussu fleirfaldaður er okkara búskapur ikki bara tey seinastu tíggju árii hvussu ófatiliga nógv størri eru okkara eru okkara inntøkur er okkara vinnulívi ikki blivið bara tey seinastu tíggju árni so nógv meiri enn tað sum vit kundu skorað blokkið við og tí haldi eg at hetta er sum so einki at ivast í og so eitt afturat eg haldi slett ikki at ríkisfelagsskapurin snýr seg so nógv um pengar sum sum mann vil gera tað til altso eg haldi tjóðveldið ger kanska tað til ein størri trupulleika enn tað er eg haldi saktans at vit kunnu vera í einum tøttum samarbeiði samstarvi við danir uttan at vit hava blokkin sum ein part av tí samstarvinum vit kunnu hava eitt ógvuliga gott samstarv um útbúgvingar um at virka í londunim hjá hvørjum øðrum og vit hava í dag eisini eitt haldi eg eitt mennandi samstarv á uttanríkispolitiska økinum tað havi eg hvussu fingið eitt betri innlit í gjøgnum uttanlandsnevndina hvar eg haldi at vit kunnu gagna hvørjum øðrum og at vit kunnu standa sterkari við at við at deila vitan og við at deila áhugamál og við at standa saman tí smá lond hava brúk fyri at standa saman og her í okkara parti av heiminum eru vit uttanríkispolitisk smálond tá ið vit tosa um fólkatal tá ið vit tosa um fíggjarliga styrkið og tí kunnu vit hava gagn av at standa saman bæði sum norðuranlond og sum ríkisfelagsskapur og sum útnorðurlond og eg haldi ikki tað skal hanga í at mann stuðlar hvørjum øðrum við pengum men at mann heldur stuðla hvørjum øðrum í vitan í samstørvum og í at lata mørkini upp fyri at fólkini kunnu flyta frítt ímillum og so víðari so tað er mín okkara hugsan um hatta takk fyri harra formaður

ja harar formaður tað er tað við fragd at mann kan siga at ja hatta eina besta røða hevi vi hoyrt tingini hildið til ta síðsta hetta viðtann sokallaða ríkisfelagsskapin altso tað sum tjóðveldi sigur er at sjálvandi kunnu vit samstarva við danmark men sum sjálvstøðug lond vit hava ongantíð skilt hví mann sigur tað at føroyar sm ra sjálvstøður skal gera okara samstarv við danmark ella okkara grannar verri eins og tá okkara børn bløva myndum og fara út og finna sær eit arbeiði og skapa sít egna lív jamen tá samstarvan vit ikki verri hóast vit tá ikki
fyri at móður barnfórhaldið har vit skulu har vit hava avgerðirættini í børnum
sum fekk bara tað tað opinbering tá ið tá ið teir vill nevndu samanberingina við við trælahaldi
at bjørt samalsen teskar mær í oyran at tá segði mann eisini at at at upphava n a trælahaldinum uttan samanbering fór at elva til búskaparligan undirgang men tað hendi akkurát tað øvuta og tað er akkurát soleiðis tað er við bloksstuvuni so takk fyri hasi orðini biljustinsenja takk ger so væl biljustinesen ja tað tað eri eg so púra samdur við høgna hoydal í at tað at niðurbinda menniskjur forloysir ikki nakað men tað at at menniskjur verða sett í frælsi og sleppa at virka frítt tað letur upp fyri møguleikum og tað er galdandi á so øgiliga nógvum økjum altso vit kunnu eisini bara at taka til dømis hetta her sum vit hava diskuterað nógv um sum eisini stendur í samgonguskjalinum at vit skulu skilja netið hjá sev sundur soleiðis at fleiri sleppa inn inn á netið at virka altso tað at mann
forloysir tað nýskapan tað inn
ivasjón sum finst mangastaðni í føroyska samfelagnum tað kann vera við til at gera útboðið nógv størri og betri og tað kann vera til gagn fyri okkara samfelag so nógvum økjum og hatta er galdandi allastaðni so sjálvandi er tað eisini galdandi fyri at minka burturvagn ger seg væl takk fyri harra formaður ja eg vóni ikki at tað er neyðugt at siga at vit í framsókn eru fyri at minka burtur donsku ríkisveitingina til føroya høvuðsgrunngevingin fyri tí er at vit vilja at vit skulu blíva ein sjálvstøðug tjóð og fortreytin fyri sjálvræði er fíggjarligt sjálvbjarg
ni og tíbetur haldi eg at eg kann staðfesta at allir
flokkar á tingi taka undir við at vit í føroyum blíva fíggjarliga sjálvbjargin eg eri eisini sera fegin um at hendan samgongan valdi at halda fast við fastfrystingina av ríkisveitingina soleiðis at hon er framhaldandi hesar góðar seks hundrað og einogfjøruti milliónar sum jú í veruleikanum minka reelt í virði hvønn dag bæði av av men eisini tí at vit hava búskaparvøkstur í føroyum og tí vil virði av ríkisveitingini minka spakuliga hvønn einasta dag vit eru rík í føroyum sum tað er vísut á fleiri ferðir so hava vit nú í nøkur fá ár verið ríkari perføroying enn hvat danmark er per dana og vit skulu minnast til at vit hava ein øgiliga sárbaran búskap vit eru prísgivin hvussu tað gongur serliga í í fiskivinnuni men eisini alivinnuna og tað kann skjótt venda tað vita vit men vit eru rík og vit hava ráð til

ein onnur orsøk sum eg haldi er er øgiliga týðandi tað er at í fall vit koma aftur í eina støðu og tað trúgvi eg vit gera har vit skulu halda okkum ella fyrihalda okkum til okkara viðurskifti við danmark so skal tað fyri tann einstaka føroyingin ikki vera eitt væl ímillum sjálv ræði og vælferð og tað byggir á eina eg eri slekki samd í tí sannføringini men vanliga sambandssannføringin er at í fall vit skula taka blokkin av jamen so vera vit munandi fátækari og sjálvandi høvdu vit tikið blokkin av í einum í dag so høvdu vit sjálvandi merkt tað fíggjarliga men eg haldi at tað loysir seg at minnast til nú eri eg so gomul at eg minnist fýrsuni og hálvfemsuni faktiskt flutti eg heim aftur til føroyar í nítjan hundrað og tveyoghálvfems beint ímóti streyminum vit fingu okkara trý børn í ringastu tíðum í føroyum tá ið útlitini ikki vóru serliga góð fyri framtíðini hjá okkum men tá ið vit fóru av knóranum so syngjandi av knóranum tá var ríkisveitingin tretivu prosent av okkara brottutjóðarúrtøku í dag er ríkisveitingin trý prosent tað er slett ikki einki men at halda at ríkisveitingin er trygd fyri okkara vælferð tað heldur ikki tvørturímóti hava vit góðar ábendingar um at júst ríkisveitingin í fýrsunum var við til at skeikla okkara búskap og tað at tú fært so nógvar pengar úti frá ger at tú tekur ikki ábyrgd og tú verður heldur ikki hildin at hava ábyrgd tá ið tað er onkur annar sum betalir viðvíkjandi akkurát hesum uppskotinum so fyritæ tjóðveldið at vit minka ríkisveitingina við hálvfems góðum gott val hálvfems milliónum tveyoghálvfems milliónum um árið í sjey ár fyri heilt at sleppa av við ríkisveitingina eftir sjey árum eg haldi gott at vit kunnu taka undir við tí í framsókn hvussu her sum tíðirnar síggja út nú men eg haldi eisini at vit kundu saktans lækka ta upphæddina við tí fyri eygað at fáa fleiri við altso eg hugsaði at at tjóðveldið hevur lagt hetta fram uppskotið fram fleiri ferðir uttan at hava fingið undirtøku fyri tí millum annað í tvey túsund og tólv og eg hugsi vismann í tvey túsund og tólv hevði samtykt at mann lækkaði ríkisveitingina við tretivu milliónum um árið tað hevr mann ikki merkt so høvdu vit í dag næstan havt hálverað ríkisveitingina og tí eru eg eitt sindur har at eg haldi at vit skuldu bara fáa sett hol á onkursvegna í einari ella aðrari upphædd vit kunnu blíva samd um at fingið lækka lokkin og tað sýnist sum allir flokkar eru samdir um at vit eiga at gerast fíggjarliga sjálvbjargin og tí haldi eg at tað snýr seg fyrst og fremst at blíva samd um hvat er tað fyri upphædd ið vit skuldu skerja við árliga og eg kann saktans altso alternativi er jú at vit í dag at hon bara stendur føst so hóast upphæddin var øgiliga beskegin so hevði eg verið fegin um at verið við til at fingið tað ígjøgnum hetta handlar øgiliga nógv um okkara búskap og nú var fyrsti røðarin hjá fólkaflokkinum khristian andreasen inni á hesum her at tað er sjálvandi ein fortreyt at vit kunnu liva uttan ríkisveitingina at vit hava stýr á okkara egnu finansim og tað er ein góður spurningur um vit hava tað í løtuni og eg helt at tað var áhugavert at christian andreasen eftirlýsti eina breiða semju um hvussu vit kunnu fáa stýr á útreiðslunum kristian andreasen sum umboðar fólkaflokkin kanska tann flokkurin sum er allarlongst til høgru hann rópa neyðaróp um at fáa eina breiða semju um at fáa stýr á útreiðsluna tað sigur mær so mikið at tað sum mann plagar at siga tað sum vendir uppi vendir niður men tað sum vendir til hægru eftir hondini vendir til vinstru at borgarligir flokkar ikki skulu fáa stýr á almennum útreiðslum tað haldi g er eitt vandatekin

eg sakni egentiliga eitt borgarligt prosjekt um og eg trúgvi kanska altso eftir teoriini er tað tað sum skal til fyri at fáa stýr á okkara finansum at veruleikin som er ein heilt annar okkara royndir higartil í livitíðini hjá framsókn er í hvussu er at tað er munandi betri útlit at fáa ein skynsaman fíggjarpolitikk saman við vinstra flokkum enn tað er saman við høgra flokkum og tað svarar yvirhøvur ikki til tað vanliga teoretiska forstáilsi av høgra og vinstra politikki eg haldi t tað er tað at sleppa av við ríkisveitingina upp á sigt tað eru vit dfós til at taka undir við og vit kunnu saktans liva við at vit skerja við einari minni upphædd visti tað sum skal til fyri at fáa undirtøku fyri hesum uppskotinum takk fyri jatakk so er a viðmerking ger høgni hoydal ger sovæl ja harra formaður nú resti biljistinusen fyð sína røðu hon var góð og hendan hjá r ruttvang var var var ikki minni góð og eg m eg bleiv eit sinu rørdur av tá ið tá ið nevndi hetta við nú tá tesar um við míni børn og ungar tjóðeldi som sitat taði hvat ta snakka han um hesa kreppuna aso kreppuna í í altso vit fóru á so lugandi á heysum tí vit hvørt ár bað tú finguð meira og meira ogt meira og meira og meira pengar í danska samfelagnum tað bleiv brúkt til at geva
eina studning til fiskivinnuna og til alt møguligt annað og til at vit ikki kann mann siga
kravdi tann skattin inn í føroyum ta tey avgerandu vit skulu brúkaa so tað rjørdi meg øilja nógv eg púra samdur við tí og er i eisini samdur ruttvang at at endamáld við okkum við okkara uppskoti er bara at fáa flokkanarmeldu út hvat kann mann gera um upphæddin minni ella hægri jamen lat meg bara royna at fáa onkra semju sum vit taka tey stigini fram ímóti so eg var øgiliga fegin um um um tað sjónarmiðið og eisini um hetta við fíggjarligaru ábyrgd eg eri ómetaliga stúrin fyri fyri búskapinu í føroyum í dag og eg skilji eisini fólk siga jamen kundu dit so skera blákstuðulin ogjatakkgersovælruttvang takk fyri ja sum sagt so so haldi eg næstan at tað er høvuðsmálið við at sleppa av við ríkisveitingina tí at tað skal ikki vera eitt væl ímillum vælferð og sjálv ræði eg trúgvi tað er øgiliga hjá øgiliga nógvum føroyingum er tað tann sannføringin óðansæð um hon heldur ella ikki sum ger at mann velur sjálvræði frá tí mann er sannførdur koma vit at ráða okkum sjálvum so verða vit fátækari søgan vísir
okkum at tað er ikki veruleikin tvørtur
fúraímóti tá ið ríkisveitingin var størst í mun til okkara samlaða búskap tá var tá tað var tá við fóru so loðandi av knóranum takk fyri ja takk næstin røðan er bjørt zamolsen ger so væl harra formaður eg haldi at hetta ereitt rættiliga hugaligt kjak í dag eg haldi at her hava fleiri fram søgu fólk verið sum hava víst á at tað eigur at bera til at sjeyða blokkin og og tað gleðir okkum tá ið vit eru tjóðveldi hava meldað greitt úti seinastu tíðina um at vit fara ikki aftur eina samgongu uttan at blokkurin verður skorin
so meina vit tað í fullum álvara og sjálvandi meina vit so eisini at at vit at tað er ein realistiskur møguleiki
vaggja fyri tí og sum høgni hoydal vísti á so er tað nógvir møguleikar mann skal finna møguleikar sum mann kann gera tað í samstarv við aðrar flokkar og finna ein loysn sum passar til fleiri harra formaður hví haldi eg at vit ikki eiga at taka ímóti blokki ella hví haldi eg at vit eiga at at niðurliga blokkin skjótast til ber fyrst haldi at vit eiga at spyrja okkum sjálvi hvørja ábyrgd hava vit her í heiminum er tað okkara ábyrgd at klára okkum sjálvi er tað ábyrgdin hjá ein og hvørjum landi her í verðini at klára seg sjálvan og er tað rætt at okkum at taka ímóti pengum frá einum landi hvørs bruttutjóar tøka pæríbúgva nú er lægri enn í føroyum

tá ið blokkurin varð skorin við einu heilum triðingi fyri tjúgu árum síðani tá var bruttutjór rtøkan í danmark ein heilan triðing hægri enn tann føroyska altso ein heilan triðing hægri enn tann føroyska og kortini valdi mann eg haldi mann var ógvuliga djarvur og mann valdi at skerja blokkin við einum

og visti mann hyggur eftir hvat hevði hent visti mann ikki hevði havt fryst blokkin øll hesi árini sum allir flokkar hava livað við tað var í fleiri enni tíggju ár inntil borgarliga samgongan sum situ nú kom til so seinast hun sat í valdið

t hina blokkin ella teiy bóðu faktikt um at fáa hækkað blokkin eisini við tvey hundrað milliónum tá søgdu danir tíbetur nei tí danir søgdu vit kunduikk fara hækkað blokkin til eitt land sum faktiskt klárar seg fíggjarliga betri enn vit sjálv men mann mann mann tinaði blokkin og tí var tað øgiliga umráðandi hjá undanfarnu samgongu at fryrsta blokkinum aftur tí annars hevði blokkurin verið langt oman fyri sjey hundrað milliónir í dag hann hevði verið kanska nakað sum líktist upp ímóti fýrs til hundrað milliónum hægri í dag tí hann hevði hækkað so mikið nógvárliga harra formaður eg haldi nokk so umráðandi at heg fara at hyggja eftir í tvey túsund og eitt aftur tá ið blokkurin bleiv skorin

tá var blokkurin faktiskt ein heilur triðingur av inntøkumlandskassans ruttvang nevnd eisini altso ein heilur triðing altso er tað nakar sum hugsar um hvussu langt vit hava flutt okkum eg minnist væl mann upp á tí at tosa um at blokkurin var eg minni ski hvussu nógvar tíggju túund nógvar tíggju túsund per íbúgva í føroyum í dag tosa vit um ein blokk sum kanska er tíggju túsund ella tólv túsund krónur fyri hvønn íbúgva í hesum landinum altso er tað nakar inni her sum ír fullum álvara ikki trýr upp á at vitklára okkum at arbeiða okkum upp til at sleppa av við blokkin er tað virkliga nakað sum ordiliga segði trýr tað longu altso hygg eftir hvat føroyar høvdu sum inntøka tá og hvat føroyar hava sum inntøka í dag vit eru fleiri milliardir omanfyri taðvl si at vit eru langt síðani komið forbí at hevði mann viljað skorið blokkinvið somu ferð sum tá so áttu vit langt í verðini síðan verið komin av við blokkin fara vit bara altso í tvey túsundog eitt tekur mann avgerð um at skerja blokkin og tá er hann ein triðingur av inntøkum landskassan men longu í tvey túsund og trý tá ið mann livir við at blokkurin er skorin tá er hann minni enn ein fimtingur also tjúgu prosent av inntøkum og útreiðslum landskassan og í dag er blokkurin áleið tíggju prosent av landskassanum men tað øgiliga áhugaverda sum eg haldi sjáldan verður tikið fram tað er hvussu nógv stór øki man hevur flutt út til kommunurnar umsita og kommunar harra formaður tað sita í dag við einari fíggjarætlan samlaða fíggjarætlan ja bara havnin hevur oman fyri eina milliard men men men kommunurnar í føroyum hava kanska eg veit ikki sagtat tað vil lataokkum siga tvær milliardir tað skulu vit leggja afturat útreiðslunum hjá landskassanum og so skulu vit rokna hvat blokz er av tí og tað betíðir sjálvandi at blokx er ein nógv minni partur av okkara fíggjarlóg enn tey tíggju prosentini vist tú bara roknar av landskassanum og taka vit bruttutjóðar úrtøkuna sum eg kann viðganga gott kann vera eitt sindur abstrakt at rokna út í frá so er tað fyri tey fyri hvørja hundraðkrónuseðil av virði við skapi hesum landinum so eru minni enn tríggjar krónur o úrslitð av blokkini og so fari eg aftur at spyrja er tað verður tað nakar sum heldur tá ið vit hava klárað t ment okkum og vera komin so langt at vit ikki kunnu menna okkum ta lítla pettið afturat sum vit eru leys á blokkinum ja eg veit tað eru tey sur tey kend men tey fækkastu talið haldi eg og eg plagdi at samanbera við handan fótbóltsspælaran ot vísa á ati blokkurin svarar nøkur lunda til tað sum ein ein hampiligur útnlendskur fótbóltsspælari kostari at keypa um vit síggja fyri okkum at allir føroyingar og alt vinnulívið í føroyum vit øll ganga saman um at keypa ein fótbóltsspælara hava við sum ráð til tað ein fótbóltsspælara um árið men í dag eru fótbóltspæblinir so dýrir at vit skulu bara hava ráð til at keypa ein triðingsfótbóltsspælari altso tað kann ikki vera nakar sum trýr upp á tað heilt sum ikki trýr uppá eit heilt land klárar tað eina ferð um árið sjálvandi sjálvandi sjálvandi klárar við tað eg haldi tað var neymar sum í sínari tíð bleiv seldur til til frá barcelona til bsg fyri var tað eina komma fimm seks milliardir tað var eg hvussur har á leið tað var øgiliga øgiliga nógvir pengar og tað eru altso tveir ein hálvum bokkuri so eg haldi mann skal seta tingini eit lítið sindur og perspektiv tí ationkur segði at tað var í høvdinum á tjóðveldi at hesin blokkurin fylgti so nógv eg haldi at hann fyllur ófatiliga nógv høvdinum hjá øllum øðrum altso eg eri jú har at vit í morgin kundu plava sjálvstøgut land og so var tað onkur sum nevndi at vit skuldu hava gott samstarv við danmark ja ssólfylgiligt altso danmark er eitt framkomið fornuftigt land sum sjálvandi stríðist fyri at varðveita bæði grønland og føroyar tí tað ger danmark til ein viðkomandi leikara í altjóða høpi men hví viðgera vit ongantíð tá ið vit viðgera hetta her sum eg skal ikki kalla tað piparnøti men hendan lítla partin av okkara fíggjarlóg í dag hví viðgera vit tó ongantíð tað bæði ta pengaretslu sum fer øvutan veg altso úr føroyum til danmark men ikki minst teir møguleikar sum vit ikki hava tí vit eru partur av ríkisfelagsskapinum hví er tað so trupult at fyri at halda seg til vit sóu tað undir undanfarna samgongu tá varð pál mikkelsen landsstýrismaður í í uttanríkismálnum og hann fór út og gjørdi eina avtalu við ísland og grønland um mann skuldi kenna samstarvsavtalu uppíka sjey um ikki danir knappliga í løtso og dí hefta her søgdu hóh tað eru vit sum ráða yvir tykkara utanrikspolitikki tit kunnu ikki fara út og gera avtalur tykkara millum tað er kanska lítið álvarsamt í mun til so nógv annað sum kundi verið álvarsamt tá ið tað ræður um at hava opnar og fríar møguleikar til at fara út í heiminum og gera avtalur eins og onnur lond eg havi sjálv tá ið sæt í uttanlandsnevndini verið við til at vitja fta og eg havi verið við til at vitja es og eg havi verið við til at vitja ymiskar útlendskar stovnar sum stórtsæð allir við eimum siga tað sama at føroyar er ikki eitt fullveldsríki men føroyar eru heldur ikki ein integrera partur av danmark so føroyar detta niðr ímillum tí vit passa ikki ordiligt inn í nakra av hesum herkassinum sum til dømis tá ið vit tosaðu um at gerast partur av efta so var tað øgiliga trupult tí ati tí at tí føroyar ikki eru eitt sjálvstøtt land og vit kenna tað eisini í mun til bs sum vit skuldu havt hug at vera í partur av tíeuropeiska búskaparliga samstarvinum sum bæði norrur ísland eru sum ekki annars ikki eru limir í es so kunnu føroyar ikki tað tí danmark er partur av es og danmark kann eg ikki sita bámun á borðið altso um nakar billa sær inn at tá ongan prís hevur fyri okkum at vit ikki ein gong sleppa til borðið tá ið vit eru uttanlands eg skal ikki siga tað at blokstuvurin bara hevur verið á tí óndaso sjálvandi eru pengar eisini við til at byggja nakað upp í einum landi men tað sum eg haldi at eitt og hvørt land og eitt og hvørt fólk heva ábyrgd fyri tað er at tá ið mann eg komin har til at mann stendur væl á egnum beinum so hevur mann eina ábyrgd av standaegnumbein mann hevur eina ábyrgd fyri at siga at onnur skulu ikki gjalda fyri okkum og so fari eg at minna gjøgnum formannin alt tingið á hvat hendi tá ið føroyar fóru so lágandi á heysin í dag hava vit heimsins løkt fiskivinnulóggávi tað tori at pástanda og tí eru eisini so er eisini nógv ófriðir rundan um hana men tá høvdu vit eina fiskivinnuskipan sum var fullkomiliga stuðlað og í so stóran mun at hon í veruleikanum koyrdi landið á heysuni og tað var næstan uppa krónur og oyru støddin á blokstuluni sum fóru beint út í stuðul til føroysku fiskivinnuna næstan uppá krónur oyru tað vil sega at mann brúkti faktiskt bloksstuðulin til at koyra landið á heysin eitt sindur grovt sagt men soleiðis var tað so til tey sum bæði á facebook og her á tingsalinum og í lesabrúðnum aðrastaðni skriva tað at blokkurin er ein trygd fyri framhaldandi menning av hasum landinum og ein trygd ímóti at vit kunnu fara hesin búskaparlaga so havi eg bara eitt at siga og tað er bara ein tað finst bara ein trygd og tað er at má lærir seg at taka ábyrgd av hasum landinum at hvør einasti politikarir lærir seg at føra ein ábyrgdarfullan politikk tað kann vera ein trygd ímóti at føroyar aftur fer á heisin í framtíðini takk fyrija takk sor a viðmerkingar tann fyrsta t høgni hoydal ger so væl ja mær dámdi sera væl tann ta tilgongdna sum bjørt samalsen hevði til at siga hví at hon tekur undir við at vit gera okkum leys av veitingunum í hesum ferðnum ú danmark og fáa ein sjálvberðjandi búskap og g eri jávandi púra samdur øh men tað sum eg hugsað ær at spurt bjørs samensen um tað er tað sama sum sum mann sum ansum vit hugsa øgiliga nógvað um rokni við tey flestu okkum inni her og ikki minst í tjóðveldiðtá við leggist uppskotið fram tað er tað fólk siga ja men
hvussu fer tað at ávirka mín gerandisdag hvussu fer tað at ávirka mínar
øvit hvat skulu kalla tað almennu vælferðartænastu skúla útbúgving sosialveiting og tílík tað er tann óttin sum og tann stúrani sum er hjá nógvum fólki og eg havi sjávandi ð vit avtroyin at svara tí vit halda at tað vit hava prógvað sjálvandi veri ikki verri við tí tí vit brúka bara fáa bara aðrar inntøku í staðin men men hvussu fáa vit svar upp á tað tíða er ein ótthjnaðgum fólkijatakk ger so væl bjørt samulsen takk fyri ja og eg skilji eisini ordiliga væl at fólk hugsa tað tí tað er so øgliga nærliggjandi hugsa atskerja uma blokkin so manglar mann teir pengarnar men veruleikin er jú at tú øgiliga skjótt kanst stekka seks hundrað og hálvtrýss milliónir við at tryggja tær fleiri inntøkur til dømis við at tryggja at nógva ábyrgdarfullari búskaparpolitikk altso vit sóu jú nú mann koyrdi fyrst koyrdi manni mann fór at forskatta pensjónir og samstundis fór mann til danmarkar fyri at læna pengar og tað gjørdi mann tíman ikki kláraði at tryggj
hjá at rakstrar útreiðslurnar hjá landinum ikki vuksu so skjót
kjótt og nú síggja vit aftur arspola uppeftir og samstundis hevur borgarligu flokkarnir hava faktiskt fyrstu ferð tað góða skattalatta fíggjadar við forskætting á pensjónum og aðrir ferð ígjateir slett ikki skattalættan og sjálvandi leggur tað størri ábyrgd á okkum at at allar vaksandi útreiðslur mugu fíggjast og eg trúgvi sjálv nógv upp á eg haldi vit eru komin eg haldi vit hava eina fantastiska fiskivinnu í føroyum men eg haldi vit eru komin øgiliga stutt í mun til tað potensialið sum liggur fyri framman og har er tað øgiliga skjótt at tryggja sær bæði í í fiskivinnu men eisini í øðrum vinnugreinum at vit fáa nógv størri inntøkur enn vit hava í dag við at seta nógv meira fokus á ein ógvuliga dynamiskan og fjøltáttaðan vinnupolitikk sum vit sjálvandi ganga inn fyrr takk fyri ja takk so e ta old sum far oðið gersuvæl ja takk formaður nú sigur bjørt samensen at og fleiri eru teimum at tað er sova ikki gott av av láksstuðulini tað er so ymiskt sum mann sum mann svevur og og og hetta er so hetta má vera eingrúsampína at hava ein vatna um náttina og slág og høvdu ímóti at at at blokkini e lat tað sum fara men nú men argumentini um at fótbóltsspælar eru so dýrir tað keypi eg ikki ordiliga at tað er stattar aso visi mann visi mann skuldi samanløktadi við
við við blokki tí at eg havi lagt
ki til ein veg e tað gangur eg sá nú koyrt síðani at sjónvarpi vísti t trý tvey at eitt álop bara hjá nat einum liðir tí ovaraendanum átíí niðarendanum tað vóru sjey inni í sekstametrum eingin elta føroyingur hav tað av teimum sjey vóru inni inni í í sekstametrunum og tað vóru altso spælarar sum so hann síluvísi kostaði øgiliga nógv útslitið av tíð er jatakanska vera eitt sindur varin við hvørjar myndir mann brúkr men men ella henni gold gjøgnumtingformannin so sovi eg so forferdiliga væl er vælsignað við góðum svamgávum so eg sovi æl við og uttan blokk men eg trúgvi upp á at tað styrki føroyar at vit sleppa av við blokkin tí tað fer eisini at gera at vit standa javnbjós við onnur lond og vit kunnu forhamla vit kunnu vit kunnu semjast bæði við okkara grannalond og við lond langt uttan fyri føroy
styrið har og fyri so viðtakaðu sum vit angra um hvat tað er fyri viðurskifti vit skula hava okkara millum og tað hevur
ver eitt ótrúliga stórt virði men annars líka til hetta heraltso vit kundu bara hyggja eftirhesar samgonguni hendan samgongan hevur latt sið fast í at at hóast tilfeingi er vaksið so nógv sum tað er so hev mann valt at siga at mann vild ikki hava eina krónu meira inn enn ta upphæddina sum undanfarna samgonga tók inn sjálvt um mann í veruleikanum átti t havt øgiliga nógvar tíggjutals fleiri milliónir inn bara man helt fast í sama lasti sum undanfarna samgongu so hevð mann longu verið altso havt dekkað helvtina av hasum her blokkinum inn og soleiðis er tað altso tað er fremst uppgávan hjáokkum politikarunm at finna mátarar at fíggja tað er eingin orsøk til at halda vit fáa verri vælferðir uttan blokk í veruleikanum tvørturímóti tí vit fáa nakrar aðrar møguleikar takk fyri jatakk sorna sirur stenberdg sena viðmerking ger s væltakk fyri hara formaður ja eg haldi at bjørt samensen var inni á nøkrum intersamtum tað var heta her við at hví viðgera okur ongantíð hvat okra støða í dag kostar okum í mistum inntøkum og mistum møguleikum mann viðgjør tað altíð sum um at eitt tap við smanni loysir og klárar seg sjálvan eg veitkiu um bjúrs samusen kann siga eitt sindur um tað tí tað liggja jú nógvar forðingar í tí støðuni sum okur eru í dag sum okur ikki fáa gagnýtt allar teir møguleikar sum okur kundu sum era sjálvstøðug til land

ja takk fyri altso ja eg kundi nevnt bara eitt dømi tað er eingin ivi um at tað at gera fríhandilssáttmálar við onnur lond hevði verið so ófatiliga nógv lættari vissu vit vóru et sjálvstøðutt land tí so hevði hetta landið lat okkum taka eitt dømi um tá ið vinnunevndin vitjaði kina í tvey túsund og fjúrtan so hildu bæði vit vitjaðu bæði norsku íslendska sendstovuna tey søgdu púra greitt at at sjálvandi eiga tit at vera áhugaverd fyri it landa sum kina tað kann eisini vera fleiri nógv onnur lond tey kundu nevnt nóg onnur lond
men nettu tí føroyar eisini liggja á markinum til
korktis har í áhugin er kolusaltstórir so er áhugin fyri at gera slíkar avtelv við hesum lahesi londini í hesum øsini øgiliga stórir men tey halda fingarnar burtur tá tey síggja ja men tit eru ikki a sjálvstøðu land tit eru ord hvat tit eru tit eru tit hava heimastýrið hvat er nú tað hvat er tað fyri ein stødd og so spyrja tey danmark og eg eru mest áhugaði í er hetta ein fyrimunin fyri danmark ella ikki av at gera hena avtalvu føroyar og tað bindur okkum vitklgan niður og tað hevur ein prís sum eg trygvsltl ikkiman kanan seta tala á tað eru nógvir blokkar eri eg vísir viðmerkinger so væl ja har formaður nú nevdi eg gjørt savastun toy at føroyar fór t falitt við fullum blokkstuðuli men hon gloymdi at siga tað vit reista okkum eisini aftur við fullum blákstuðuli tað bleiv nógv ting broytt tað bleiv nógv ting broytt í samfelagnum samband við fyri at koma feg veit ki oku t hø at kann tartið ja tað var nógv ting sum blivu plivu tillagið í føroyska samfelagnum men blokkurin bleiv ikki broyttur og vit roista okkum aftur so vísind á at eitt av teimum tingum sum bleiv tillígi aftur tað var fiskivn
tí vit høvdu púra
kokrsa fiskipolitikk víð rásiska grundlag í ørðum var tikið eitt tjóðveldisprosjekt rásska grundlegin og kom hann ikki áðrenn vit fingu í bokstovusskipani takk fyri jatakk ger so væl bjørt samulsen takk fyri takka helgaabensen fyri spurningin tí eg haldi kanska akkurát hasin spurningurin føror seg inn á fór inn til ta argumentið sum eg haldi kanska er eitt tað týdningarmesta tá ið mann ikki tekur fulla ábyrgd so merkir tað at mann í veruleikanum leggur ábyrgdina yvir onkran annan altso mann livi við tankanum um at tað skal nokk koma onkur annar og taka um endan undangongur galið og tað var tað sum lágír tí tá i eg vísti á at tann stuðulin sum var til føroysk fiskivinna tá
faraði nærum upp í krónum
oyruni til tann blokstuvlin mann fekk og og tí er tað eingin ivi í mínari sál um at bloksstuðulin førir til størri ábyrgdarloysi altso tað er nakað eisini tað er simpultan meinsettið í føroyum í mun til at vilja klára seg sjálvan at allatíðina stremba eftir at klára seg sjálvan eg eri sannførd um at bæði fiskivin fara til dømis at býta virðini í fiskivinnuni og ein heilt annan hátt og tilfeingið á ein heilt annan hátt tá ið vit hava fulla ábyrgd av hasum landinum tí vit fara allatíðina hav at fokus á at fáa sum vest burturúr og at koma longst í bæði fiskivinnuni men í øllum vinnum takk fyri jatakk næst a røða verður helgi abrabsen ger sovæl ja takk harra formaður eitta uppskotið er á tí slagnum sum flokkar brúka til at markera seg tá i tær eru í andstøðu endamálið er kanska ikki so nógv at fáa uppskot í samtykt men kanska meira at vísa seg nú veljarum at flokkurin er til enn og atha framvegis stendur fyri einum ávísum politikki hetta uppskotið líkist í retorikkinum nógv undanfarnu uppskotum og úttalasum frá tjóðveldi tú gert eina samanbering við eitt okkurt risasórttað
al fyri at sannføra fólk um at tað sum vit fáa í ríkisveitingi
ikki er eitt so stórt tal sjálvt um vit vita at talan er um rættiliga nógvar pengar mann tosar til dømis um hvussu fá prosent ríkisveitingin er av brututjóðarúrtøkuni brututjóðarúrtøkan er nevniliga so miki stórt tal at øll onnur tøl virka lítil aftur ímóti til dømis kann eg nevna at allur skatturin sum allar føroyingar at rinda av síni løn til landskassan hann epbara átta komma seks prosent av blusltjóvarúrtøkuni s visi vit skuldi fylt retorikkini hjá tjóðveldið so manglar øgiliga lítið í at vit leppa frá at betala skatt so kann monkfa ímynda sær hvørja hvørja ávirkan tá hevði havt á okkara almennu tænastur um vit strikaðu skattin ein milliard er ræðuliga nógvir pengar tað eru seksogfýrs túsund og fýra hundrað sekund í einum døgni allíkavæl so so er ein milliard sekund næstan tveyogtretivu ár ella um gjørt til pengar visti eg fár kent e seksogfýrs túsund og fýra hundrað krónur um døgni sjey dagar um vikuna so skuldi eg altso arbeitt í næstan tveyogtretivu ár áðrenn eg havi kent eina milliard mann skal verða landsstýrismaður í meir enn túsund ár við verandi løn fyri at fortena eina milliard hetta er tað sum ið vi fáa hvørjum ári enn á fíggjarlógina og hetta ætlar tjóðveldið at taka burtur og so kann mann samanbera tað við alt møguligt annað fótbóltsspælarar og og og alta hetta her hetta eru rættiliga nógvir pengar og skal hetta takast burtur eftir fáum árum so fer tað at merkja so tað fyrsta svarið merkja tað til tey veikasta samfelagnum soleiðis ar tað altíð hyggjaavur sær eftir brutnsjóvarurtøkuni sum samanborv so hevur ov nógvar so eru v nógv vaksin farnu árini alivinnan er komin fyri seg aftur og vit hava fingið nógva makrel og og ferðavinnan er eisini væl á veg men landskassin er ikki blivin serliga ríkur hesi árini í tvey túsund og eitt varð avlopið hjá landskassanum næstan sjey hundrað milliónir krónur men longu árið eftir tá bloksstuðulin minkaði var avlopið bara hundrað og einoghálvfems milliónir krónur og annað ári eftir var tað tveyogtjúgu milliónir krónur avlopið minkaði næstan sjey hundrað milliónir krónur eftir tveimum árum meðan tá ríkisveiggið minkaði árinni síðani hevur landskassin havt eitt miðal undirskot á hundrað og fjúrtan milliónir krónur hóast framleiðslan í landinum í sama tíðarskeiði í fleirfald eg veit væl at tað ber altíð til at siga at onkur annar kundi havt stýrt betur og uttan yvar tað rætta fíggjarliga stýringin hevur ikki verið nóg góð men her skulu vitminnast til at enn er bara ein triðingur skorin burtur av bloksstuðluni so kunnu vit ímynta okkum vis alt bleiv skorið burtur í tvey túsund og tvey hvørja ávirkan hevði tað so havt á fíggjarlógini tjóðveldið plagar at siga at forskattingin av pensjónin skal ikki teljast við í avlopi hjá landskassanum tí tað er at lánirsokkara eftir koma her er forskattingin einar trý hundrað milliónir krónur tald við og kortini er úrslitið so vánaligt og nú ætateð at lækka ríkisveitingina meir enn dupult so nógv sum hann gjørdi í tvey túsund og tvey tá avlopið minkaði sjey hundrað milliónir eftir bara tveimum árum tað verður sagt at undanfarna valskeiðið varð samlaði avlopið hjá landskassanum ein komma fýra milliard men tá eru tvær komma seks milliardir í bloksstuðuli taldar við umframt forskattingin á pensjónum sum í einum fýra áraskeiði gevur eina komma tvær milliard sett hongur slett ikki saman uttan heildarveiting í forskatting av pensjónum varð talan um eitt undirskot á tvær komma fýra milliardir krónur tey árini búskapurin hevur blómað seinastu árini millum annað tí at makrelurin fann sær eitt annað ferðingarmynstur men vit eiga onga trygd fyri at tað fer at halda fram vit kunnu bara vóna tað besta men hvat hendir tann dagin tá makreliin rýmir um tjóðveldið ogteirra samstarvsflokkar tá hava lækkað árligu fríkisveitingina ella inntøkurnar við einari knappari milliard harra formaður hetta er tað sum eg haldi at hetta málið snýr seg um vit kundu altíð tosa um búskaparvøkstur vit havt veldigan búskaparvøkstur men vit hava á so einari fíggjarlóg og vit hava ein roknskap á landskanum sum sum síðani blokstuvuli minkaði er havt eitt miðal undirskot á hundrað og fjúrtan milliónir krónur avlopið minkaði sjey hundrað milliónir krónur aftan á tvey ár og tað var meðan tjóðveldið enn sat á kassanum takk fyrija takk soø ta viðmerkingar ger so væl henni hoydal harra formaður helgi abrabsen tosarum asa samanberingarnar eg fekk ikki ordiliga alt við men eg kann gera eina samanbering sum eg haldi vit hava til at gloyma vit altíð tí vit liva í hesum her undarliga samfelagnum har mann hoyrir donsk tíðindir annað hvønn minutt men vissu í ein danskur ráharri hevði býtt somu virðir út sum jakuvestegaard hevur gjørt í undir undir samgoni hjá helga abramsen meðan helgi abramsen verð í landsstýrinum so tað svara tit at ein landsstýrismaður
hevði býtt virðir út í danmark fyri sjey hundrað milliardir krónur heldur
tj abramsen at danska fólkið ella danska fólkatingið hevði góðtikið tað og so sigu helgja abrabsen ja men tað tað ganga ú tí tey veikastu so fari at spyrja elga abrabsen hvat gekk ú tið tey veikast tá vit skóvau bloksstuðulin við einum triðingi sum nú eru reelt er nógv ár enn heltin tí hannhevi vriðeina komma fimm miliard í dag eru barnagainurin verri er pensjónar blíva verri er skúlaniní verri eru heilsuverki blívur verri hvør hvar gekk tú út yvir tei veikastu tí vit hava eitt dømi hetta ikki bar hopotetiskt við skóðar bloksstuðuni hvat hvar bleiv tað verri fyritei veikastuja takk gerso væl helgja abalsen harar formaður fyri tað fyrsta eg eiti sum ikki inna fiskivinupolitikk tí tað er bara eitt eitt endamál tað er at tað er at flyta fokusi og tað haldi ikki it skulu eg haldi vit tosa um blákkið nú hvar ið vælferð minkaði vit høvdu eitt avlop nú er tað soleist eitt sindur ymiskt alt efti hvar tú tekur pengarnar frá tá tú hevur eitt avlop tað fyrsta sum hendir er eitt avlopi bleiv vekk tá lækkaði mann inntøkurna við trý hundrað og seksogtrýss milliónum avlopið minkaði sjey hundrað milliónir men mann hevðt framvegis eitt avlop upá tveyogtjúgu milliónir tað vil siga at tú pjóðst ikki at fara inn og spara táog
ast frá trupulleikin tú sparr
ter a ikki soleiðis at sum annars er neyðugt tá minkar tn inntøku men tann dagin tá tú ikki hevureitt avlop meir eg lav ikki nóg stórt avlop tú minkar meira enn avlopi tá mást tú fara inn at spara og tá hevur tú trupulleikan takk fyrijatakk so er tað pállarenatigvu sum eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður áhugaverd røða hjá helga abramsen eg skilji bara ikki hvussu tann borgarligi vongurin í føroyum kann taka undir við almennum stuðli inn í samfelagi tað tað átti at verið vánalir latín óðansama var sambandsmaðurin ella eta fólkafálsmaður sambandsfokkuin hevur hóast alttosað um alt tað sum eg veit um at mann skal hava ein sjálvberandi búskap visi blokkurin er so alt avgerandi góður fyri it samfelag so ver bar athyggja til grønlands helgi abramsen so saman nøkuglunda hvussu hvussu positiva á
favirkan ein bloksskipan hevur eitt samfelag tað haldi eg ikki eru nøkur fyrimynd at leita
tanasin hjá helga abransen minti meg nógv um tá ið vit fluttu upp ví einaferð sít fyrstu pladd við fótbólti altso tað var ein forferdilig jamerdalur hjá summi at mann yvirhøvur fór at klára hesar uppgávuna tað sama tá ið føroyar at byrjað á luttaka í altjóða fóbólt tað var akkurát tað sama hendan evindaliga pesimisman um at mann ikki klárar at skapa nakað til dagin í morgin tí mann skal gera tað sjálvur eg skilji tað ikki takk fyrija takk ger so væl gabalsen harra formaður ja mær vitandi b einoghálvfjerð setiki a flutta niður aftur so tað tað var kanska tey sum spáddu tað tey høvdu sigurætt men men men eg eg haldi bara interessamt høgni hoyt at hann fer yvir at tosa u fiskivinnu pállarenatúkur far at tosa um grønland eg veit væl at grønland hevur heilt aðrar avbjóðingar vit hava men lat okkum halda okkum til føroyar la k halda okkm til føroyar tað er fínasta í ordan eg virði tað at tjóðveldið ætlar at minkað ríkisveitingina men byrja sov tu røttum stað eitt uppskot er at byrja meðan um hann er í samgongu tað er nummar eitt
nummar tvey
hja búskapinum tað gjørdi h tað ikki tvey túsund og tvey og tí minkaði avlopið meira enn sjey hundrað milliónir eftir tveimum árum tá a minkaðu inntøkuna við trýandu seksogtýs mili ónum tað sigur mær so mikið at shalla einki gjørt fyri at tillaga búapin eftir teimum broyttu fortreytunum og tað er tað eg haldi tjóðveldi er absolutt skeivt takk fyritakk o er ta beintaløgi jacobsen ger so vælharra formaður løgmaður havn verið í onkrum av miðlunum í dag endurgivin fyri at siga ati hann kennir seg summ donsku drotningina viðhvørt eg hugsaði við formansins loyvi at sleppa at endurgeva úr hesi heri greinini á imfogersæja takk fyri og hetta er eitt stutti brot úr hesi greinini har løgmaður verður endurgivin fyri at siga at varð ríkisfelagsskapurin ikki ein rúmlig skipan
so høvdu vit ikki havt eina heimastýrislóg tí tað
er ikki samsvarið við grundlógina tað er heldur ikki samsvarið við grundlógina at vit krevja inn í skatt í føroyum og eftir grundlógini er tað bara drotningin sum kann skriva undir lógir men tað ger føroya løgmaður kortini og í skemti plagdi eg at siga at í soma
tá eri eg drotning í føroyum helt hann altso løgmaður skemtiliga fyri sitatslutt harra formaður hugsi tykkum at leiðarin í einum landi hann heldur at tað er frálíkt at fremmand fólk í einum fremmandum landi hava evsku avgerðina í føroyum hugsi tykkum at ein leiðari í einum landi heldur tað vera frálíkt at liva av nái hjá einum fremmandum fólki og einum fremmandum landi og so má eg spyrja hví er tað so øgiliga stuttligt at kenna seg sum eina danska drotning hví er tað ikki heldur eitt sindur stuttligari at vilja vera føroyskur forseti harra formaður vit mugu gera greitt at í føroyum skulu føroyingar ráða og tí má eg spyrja kostað føroyar ikki meira enn seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir krónur kostar ræðisrætturin hjá føroyum og føroyingum bara seks hundrað og tveyogfjøruti miliónur tað var einaferð í kreppuni í hálvfemsunum at tað var upp á tal at tí tá vildi dani jú sleppahn inki hava viðføroyar at gera minnist meg rætt so var tað okkurt lystrumerkjar tað stóð spariskattskýtuin ferðing og so var tað tað at uppá tal at onkur eg halda onkur japanari ella okkur sum hugsaði at keypa føroyar fyri tíggju milliardir og vit hoyrdu eisini fyri nøkrum fáum árum síðani at tromforsetið hann vil sleppa at keypa grønland og hetta er púra vanvirðiligt men samgongan hon letur landið hjá okkum frá sær fyri seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir krónur harra formaður lat meg gera púra greitt føroyar eru hvørki til sølu ella til leiðu vit eiga hetta landið og tí skulu vit bæði gjalda og valda harra formaður eg las í einum miðlu fyri løtu síðani at danski forsatasráðurin hann hevði givið føroyum og grønlandi lyfti um at tey skuldu hava sjónligari og virknari leiklut í samband við arktiska ráðið altso sum um at tað er framstig at føroyar sleppa at sita bonkinum meðan danir eru á vøllinum bæði sum dómari verja og álop so kann føroyski løgmaðurin kanska njóta eina faðsermynt meðan hann bíðar eftir danska forsætisráðhráðnum sum situr í fundarhølunum saman við hinum heimsins leiðarum og viðgerðstøðu føroya meðan føroya løgmaður situr uttanfyri og um fundurin dregur út so kann løgmaður eisini fáa sær kanska eina aftereyt tí so er fundurin kanska liðugur og danski forsatadisráðarin hann kemur av fundi og sigur hetta eru trúnaði so føroyingar tit fáa einki at vita so meðan løgtingið evsta umboðið hjá føroya fólki ikki sleppur at taka støðu til mál sum radarin ella arktis ella omnar uttanríkkispolitisk viðurskifti so góðtekur løgmaður og samgongan at danska fólkatingið sleppur at taka støðu til hesi mál sum bara smúgva seg um føroyar alt fyri bara seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir krónur takk fyri hara formaður ja takk sorda siristenberd sfær viðmerking ger so væl takkfyri hara formaður ja tað er eingin ivir í um at blokkurin er gjald fyri vald og visti mann sær tað í tí optikkinum so eru seks hundrað og tveyogfjøruti miliónir mam mann siga rættiliga bíligt men tað er tann álfrælsa støðan sum ekur eru í sum sum tær seks hundrað milliónirnar eru eitt útrúgv fyri tað skapar eisini forðingar fyri føroyska samfelagið egveitikki um beint á løgu kansn siga eitt sindur um tað hvat ið tað betíðir fyri kanska okra møguleikar úti í heimi og kanska hvat hvat gott mann kann fáa burturúr at kunna agera sjálvur og umboða
seg sjálvan og ikki vera hoyringspartur sum mann ellars onkuntíð hoyrir at nú skal alta so gott tí nú kunna føroyingar bliva hoyrdir men onga avgerðarrætt ja takk ger sovælmaftarlígu takfyriharar formaður tað sigur so sjálvt at tað er sjálvandi føroyingar føroya løgting sum kennir føroysk viðurskifti best og sum røkir føroyska áhugamál best men har eru tað so summi sum siga at nei nei vit kunnu einki vit tora einki við duga einki so mann góðtekur at kalla næstan alt fyri seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir millum annað góðma at vera saman við einum landi sum boykottar føroyingar men tað er fínasta slag sigur maheldur mann og tað er sjálvandi ikki í
bæði í føroyum skulu føroyingar
teir valda og gjalda takk fyri jtakk so er ta helgi abransen sum fær í vimerking ger su væl a eg eri púra samdur við beint í løgu tí at vit eiga hetta landið hetta r okkara land og eg slekkii íiva um at vit eigahetta landið o eg haldi ikslet iki t tasum spurningurn snýr seg um og og um onkur onkur onkur argaðungi í danmark listseta klistirmerki uppi onkustaðni við við onkrum keðiligum orðumum føroyingar ja tað eru eisini føroyingar sum sita flystimerki m onkran annan altso tað er ikki so væl ikki tað sum skal stýra okkum men tað sum undrar meg tað er nú ljóðar tað beint løgið sum tað er so ræðuliga einkult tað sum skuldi gera vit skuldt líka orðna hefta her
altso hví hevur sjálvandi ongantíð gjørt tað sjálvandi sita ofta í samgongu hví
kemur hetta altíð teimum tey andstøðu altso meinar tú ikki við hatta takk fyri tað ger so væl matluri jakobsen takk fyri at formað verið sum føroyaftan sum eg má endurtaka meg sjálvan er at bara vera yvir politikki í tvey ár og eg eri so við til at leggja tær uppskotið fram og sigur mær at eg verði eisini leiggjað tað fram skulu tað vera so við at eg verði afturvald og sleppi í eina samgongu og tað snýr seg um at her eru føroyar føroyingar sum skulu ráða í føroyum og eiga føroyar og so leingi sum tú sum fólk millum eina sambandslákurin góðtekur ta støðuna at tað er eitt fremmand land og ein fremmand stjørn sum tekur avgerðirnar í føroyum so góðtaka tit eisini
ini at tað er ikki føroyskt
roingar sum valda í føroyum og eg eri so púra ósamdur tí tí sjálvandi skulu føroyingar valda danir vit hava sæð tað ferð aftan á ferð aftan fer tey røkja ikki okkara áhugamál og onkursvegna haldi eg eisini atað r eitt sindur eyðmíkjandi at ein føroyskur politikari verður settari uttan fyri hurðina sum ein óskikkiligur fólkaskúlanæmingur og so er tað danska stjórnuni ella danska uttanríkisráði ella hvør tað er sum skal tosa um føroya søk og so fær føroyar var einki at vita altso og fast okkurt at vita ja men tey fólkavaldið her evsta umboðið hjá føroya fólki fær so einki at vita takk fyrihara formaður ja takk so verður næstur á røðaralistanumsiri stenberg gersovæl sirustenbergtakk fyri harra formaður okur mugu vera ímillum tey fái lond í verðini sum alla tíðina skula argumentera fyri at okur skulu ráða okum sjálvum
í øðrum londum er tað ein púra sjálvfylgiligheit og tað átti tað sjálvandi eisini verið hjá okum ná okur prøva at lagt eitt uppskot fram sum mann kann siga er eitt samráðingaruppskot um at minka blokkin burtur yvir sjey ár og faktiskt vita okur eisini tað at tann í veruleikanum
minkar hvønn einasta dag so hvørt sum okra búskapur veksur men okur vita eisini gott tað at blokkurin er ein høvuðsforðing fyri at okur tora at loysa øll óðansæð politiskan lit eiga at taka undir við at okur sum land skulu klára okum við tí sum okur sjálvi skapa at okur skula arbeiða ímóti at vera fíggjarliga sjálvbjargin og hava sjálvberandi búskap tað tað má verat mál og ein dygd i hjá øllum flokkum og tað má vera óansæð hvar mann ellars hoyrir til og eg haldi faktiskt eisini at mann hóma tað í orðaskiftunum í dag at vera fíggjarliga frælsur er tað størsta frælsið sum mann kann hava og tað er sjálvandi eisini grundarlag og hongur saman við tjóðarfrælsinum tí sjálvandi skulu okur vera eitt sjálvstøðugt land eg lagði merkir til t helgi abransen gjørdi hetta her upp í minuttum og túsundir av árum og og gjørdu hetta til eitt sovornu roknistykki um mann skuldi skerja blokkin ela ikki men fyri okum snýr tað seg um nógv meira enn tað tað fyrst nervan nøkur tjóð sum eru ríkari í náttúrutilfeingi okur búgva í heimsins kova okur hava rakskt fólk okur hava met í arbeiðstíttleika konurnar í føroyum eru tær sum fáa flest børn í europa okur hava allar fortreytir fyri t at klára okkum sjálvi okur eru eitt ríkt land hóast okur eisini eru nøkur sum halda at mann kundi havt býtt virðini javnari og eg eri heldur ikki ivað um tað at okur mennast bara við at taka ábyrgd blokkurin heur verið skorin fyrr og hvat hendi tá eg haldi ikkiað er nakar sum kann vísa á at nakað er blívu verri hinvegin so vita okur eisini at okur farin á húsagang við einum høgum blokki okur vita eisini tað ein ein blokkur skeikla búskapin og okur kenna tað frá til dømis vinnulívinum at mann sær ikki væl upp á hetta her við at hava stuðul inni eg veit gott at mann ikki kann samanlíkna landshúsarhaldið við okra vanliga húsarhald men tó allíkavæl brúkar mann meira enn mann forvinnur so sigur tað seg sjálvt á tað gongur galið og taðtíverri tað sum er hent nú og tað er tíman kanska merkir at tað eru nøkur sum er eitt sindur frostreraðir sum eru í í fólkaflokkinum sambandsflokkinum og miðflokkinum tí tey hava stórt so illa eg haldi at eisini tað er ein myta sum blívur við at verða søkt um tað at mann setir blokkin upp ímóti á minkadu blokkin so fert tú minni vælferð tað er púra skeivt seinastá hesir flokkarnir vóru í samgongu tá hækkaði tær blokkin ella teir prístals reguleraðan ella hvusuteir rópt í tag sjálvt um tær fóru eg tá til danmarkar og og søgdu kera í helli aokur ynskja tvey hundrað milliónir meira í blokk so upplivdu okur tey árini at til dømis innan fyri heilsuverkið tá skar mann ársverkini við fýraogtjúgu stúrvum tað er bara eitt lítið dømi upp á tað at blokkurin ikki hongur saman við vælferð tí vælferð er nakað sum tú raðfestir og samstundis sum mann eisini hekkaði blokkin tá sjálvt um tað ikki var so nógv ur pengar so tað sím bolskt so er tað týdning men samstundis sum ann gjørdi tað so letur mann eisini ein stóran flatskatt út har tær hægstu inntøkurnar fingu í túsundavís av krónum meira um mánaðan og tá ið tað bleiv sagt eisini her inni ati tá ið okur tóku við í fimtan tá komu okur til búgvu borð tá er tað ikki rætt tá komu okur nettupp til tað at mann hevði hækkað blokkin og mann hevði skert starvsfólkatalið og mann hevði undirskot á fíggjarlógini sum mann hevði faktisk hekkað blokkin og skert vælferðina so tann møtan má verða punkterað ja tað er so altíð tað meni yvirskot økt vælferð og fulli kassar tað var faktiskt tað sum bleiv skapt tey seinastu fýra árini e og so er púra samd ví tí at mann eisini má taka við í hesari viðgerðina hvat tað kostar ikki at ráða seg sjálvum at mann kann missa inntøkur tí mann ikgi sjálvur kann gera allar avtalur mann hevur ikki opnað dyr og tað er púra skeivt at hugsa tað at vera sjálvstøðugt land sum mat mann byrgir ke inni frá nøkrum tað e nettupp tí at mann sjálvur vil sleppa frælsur úti heim at samráðast sína egnu vegna tí ta hevur ongantíð verið gamalt tað at grannanin dugir betur at velja fyri meðen eg dugi sjálv takk fyri ja takk so er tað høgni hoydal sína viðmerking gersu væl ja harra formaður eg hvari fegin um at at siristenberg tók akkurt hetta upp við at at ein av mytunum sum hevur verið í so mong ár ter hetta við at blokstuvulin onkursvegna er er fyri vælferðina og tey veikastu í føroyum og og eg skilji vælfólk kundu hugsa tað men men tað er jú ikki so eg fari at at minna sirur stenberg á at nítjan hunrað og fýraogfýrs segði erlainded patersun at tey ið nýta gott av hesum pnum
eru tey ríku sum við at lata danska skattgjaldarum gjalda sleppa sær undan sjálvsøgdum menniskjanslinum og samfelag
sligum skyldum mótvegst sínum egnu teimum sjúku børnunum teimum gomlu avlamnu og einkjunum og og tað eru bara so satt sum tað er sagt at við at vtaka hasær pengarnar vit sóu tað longu tá ið tæir gjørdu flagskatt og fáa eftir meira pengum at tað er tann tey fólkini sum hava ráð at gjalda vælferðin í føroyum sum sleppa at gjalda minni tí mann sigur danir skuldu gjalda í staðin fyri og tað er eftir mínum tykki beinleiðis ómoralt serliga tá ið vit hava størri inntøku pær ií íbúgva í føroyum og dagja takk so eta siristenberd sorðið eftir ger sovæl takk fyri harra formaður ja tað e ein myta og hana má má blíva við at minna á h okur vita gott tað at tað fer til líkt forbrúk til tað ríkastu og onkuntíð hugsi eg tað man tori næstan ikki at siga tað men eg kann næstan samanlíkna hatta við hesi útsennisluni sum mann sær um hesær luksus feløgin tá tað koma nógrir pengar inn sum man eg brúka nógvrar pengar sum hanikki eigur so kemur mann í trupulleikar og tað kemur mann eisini sum land akkurát sum sum eistagu men men blokkurin er so ikki nakar garantur fyri vælferð tí at tað seinas
so dømi um tað er nettupp tað at mann hekkar blokkjum og minkar vælferðina so tað

men sjónveldið er ein veldigan trupulleik og tað er tað at fólkið tekur seg undir við teirra politikki og so vil mann
mann avlýstir eina fólkakku sum skuldi vera og so fór mann heldur til miðvágs á fær einum fimmoghálvfjerðs ára gamla fólkakku heldur enn at lata fólkið tala tí trupulleikin er trupulleikin er at fólkið tekur ikki undir við politikki takk fyri tú tú takk takk so er tað siri strembaður sum hevur orð í errinum gjørt væl takk fyri harra formaður ja vistin ja eg nú veit ikki hvat skal siga helgi abrahamsen sigur at fólkið tekur ikki undir við politikkinum hjá djóðveldi eg veit ikki mann er fylt við kringvarpnaðar seinastu dagarnar hvussu væl sambandsfólkini taka undir við sambandspolitikkinum tað er so nakað tað er so nakað annað okur blíva við at arbeiða fyri okkara politikki tað sigur seg sjálvt okur hava eina stevnuskrá sum sigur tað okur skal vera í sjálvsluftlandi og tá arbeiða ikki fram ímóti hvønn einasta dag og tí er betur bert á tann vegin sjálvt um tað gongur for seint og okur koma sjálvandi allir tíðir
tíðina leggja tey uppskot fram sum skula til fyri at okur vinna
kunnutjóðarfrælsett so tað sigr si sjálvt og tá er tann dagin tá ið tað stríðið vunnið tá skul kur bara a síggja at tá fóra sjálvt sambandsfólk nøkur ár aftaná at siga at tað var rættja takk so er tað hendrigoldsen fær orðið ger sovælja takk harra formaður eg veit ikki um tað er rætt at taka orðið so nógvur tæ tá ið so nógvir áhoyrarar eru sum eg her eri inni akkurát nú eg hopi ikki at helgi abramsen rýmir sí a so vr blivur tað blíva blíva eitt sindur einstáttað eg kom tankar um í áðni hjá hin hin sjefurin hjá saddamorzin hin hin hin ali hann hevði tíðindafund tað vóru fimmoghálvfjerðs mikrofonir og tveir áhoyrarar ertað verður nakar tað sama her er

hetta er eiei ein maðurin blal at siga ein sovornur jangangari setta hvørt ár sætta hvørt ár so so fáa okur hetta her uppskotið og tað er aftaná at tjóðveldið h verðið fýra ár í samgongu og eini tvey ár havi líkasum geva tey tol at at lora út og so so so kemur eitt uppskoti aftur

tað sum eg síggi síggi tað stóra problemið við hesin her tað er at eg veit at tað hendir ikki nógv akkurát nú í hesum tíðin men vis tað gangur nóg illa ni hja helgi abranssen at og sambandsflokkin so kann tað skjótt blíva galið vissu ið fólkaflokkurin fer ein meiriluta saman við onkrum sum sum hevði hug at fara fullveldis vegin aftur tí tað er er er er tann størsti vandin við fólkaflokkinum verður ikki yvirskot líkamikið hvat ið kemur inn í kassan so fer meira út tað er eingin verin livandi verin skjansur at fáa yvirskot í tað er aldur hent og tað hendir ikki at fáa etta yvirskot á fólkaflokkinum tað hendir aldrin tað kemur fer meira út enn tað kemur inn so visti tað gangur nóg illan hjá sambandsflokkinum so kann tað samtíðis virka fyri at at fullveldisfólkið fer fer høvdið fyri skjatt og tað er tann stíðsti vandin í tí heila sum eg síggi í hvørfallið so so sambandsflokkurin nú skali eg nú skal eg hetta ikki dragast hjá mær í sambandsflokkin við sambandsflokkurin vaknað við og ááðrenn for langt líður og sigur et seti setir fólkaflokkin stórin fyri hurðini sigur nú nú kann eg vera nokk við tykkara so er ð ein møguleiki fyri at tað bjargast ellars er tað líkamikið nærmast hvussu stórur hvussu stórur javnaðarflokkurin blívur við seg í ívisse mann mann lorðar út til fullveldisveingin og letur teir fáa ein meiriluta so taka tær av honum tað er eingin ivi um tað men eg haldi at at altso tað tað tað veit mann hvussu hvussu er vorðið við við við vist man skerur í í seks ár okur hava eitt stórt prosjekt ella snakka um eitt prosjekt sum eitur ein suðuroyatunnii og hann skal vera ferdigur í trvey túsund og tretivu nú kann mann ivast í tí vissi ikki vstmann ikki beginnur men við hesum uppskotinum er hann skotin út í rúmdina tað sum eitur ein suðuroyartunnilin tí tí tað er seks hundrað og hálvtrýss milliónir minni um árið tá ið hann skal starta ella tað hann kal vera

tað tað sum eg legði merki til mær umsat hasi tingini tað var tað at mann legði doyðina á ein stabilitet í inntøkuni lánveitarin lánveitarin kannaði øgiliga væl heilt eg trúgvi ikki at fólk inni her vita ella vita ella eri greið yvir hvussu hvussu neyvt ið lánveitaran er gingin at vita hvat ið er inntøkan hjá hesum landinum tá ið tað skuldu úti hetta stóra lánið tí hetta er ikki nakað stórt land okur liva í tá ið tað skuldu út í tað stóra lánið hvat tað kannaði øgiliga væl so ein neðurskorur upp á seks hundrað og fjøruti milliónir er eitt skot í í í suðuroyartunninum út í rúmdina eitt lannað stað og tað kemur í eg haldi at tað vera serdeiligt ópassandig at koma við hesum uppskotnum í akkurát íð hesari hesari

ja eg trúgvi ikkiatmann hevur hugsað sum neigu um tað við tjóðveldinum hvat ið ið í hvat r fylgurnar av at at man í tvey túsund og tretivu hevur hálvsjeynd hundrað milliónir minni í kassanum tí tað er ómetaliga svingandi hjá okum her tað vita okur av inntøkurnar eru ómetaliga svikaligir og fyrr enn okur hava fingið stabilitet í og tað fáa okur ikki so leingi fólkaflokkurin situr á kassanum tað vita okur av øll vita tað inni her øll sum hava sitið í nøkur ár og og kenna søgurna á nøkur ár tey vita dag líkamikið hvussu nógv yvirskot er tá fólkaflokkuriniv sitið tólv mánaðar so er undirskot og tað má mann so taka hædd fyri nú koma tær við eina fíggjarlóg fyrsta dagin ogg samsílivís finna tær upp á nakrar fektivar inntøkur vobegrensað upfinnsomheit tá tað kemur til sogu nøkur ting men lat tað so fara sama gerð h takk fyri frú forkvinna nú fóru eg um tíðina fleiri fyri ein viðmerking er frá høgna hoydal ger sovælja frú forkvinna kanska var ikki bilsin av røðuni hjá hjá hendris old vit eru rættiga ósamd um hetta men eg fari tó at siga við henrikald at fyri tað fyrsta veit eg ein fullveldsvongur eisini er í javnaðarflokkinum tað fegnist um og tá ið helniolden roynir at koyra at siga at suðuroyartunnilin ber ikki til visti man skey í blokstuðul so fari gat líka minna hennrik old á at aftaná verður skerdu blokstuðul við einum triðingi sum nú er blivin nógv meir n helvt ennhann hevi við eina komma sjey milliard í dag so hava vit bygt
eysturoyartunnilin sandstunnilin nýggjan smyril havnarlegurnar kramban
tanga hósttunnilin eisini hvalbiar tunnilin sovíðari so hvussu í hvussu kæru kemur heni í gold til hasa niðurstøðuna mín størsti vandi eg kann vera tryggja unnum fyri at vit fara ongantíð at fremmja nakrar koyr irsión at tóma nakað landsgaða sær nakrar samgongu men ín mín størti vandi at javnaðarflokk seatt saman við fólkaflokkin í sambandflorkinum allur so abc-árini og tá haldi eg í veruleikanum at at fólkaflokkur slepp athavr ikki sum hann vildi um man hevði undirskot alla somma tíðina so so eg haldi a heni gold fyri at síni lýsindi skeivuri og legja eftir tjóðveldi harra formaður ja altso eg haldi ikki okur hevði undirskoðan nú nú var tað ein ófatiliga uppgáva at at at koma aftan á at bankakreppurnar lelliga meðan bankakreppuna vóru at at fáa avklára tað men tað spældi merkiliga væl av og so fíngið okur tað besta málið ígjøgnum sum føroyingar nakrantíð hava fingið og tað var ein arbeiðsloysskipan tað besta sum nakrantíð eg komi kom ígjøgnum tá men eg veit ikki akkurát um um hesin fullveldisvongurin hjá javnaðarflokkini hann má vera miniralur á

býtið til øgiliga lítið til og að er tað sum eg nevni altso á tað sum eg síggi sum tann størsta vandin sambandsflokkurin ikki vakna við og og sg setir fólkaflokkin stovlin fyri hurðina so hava okur ein fullveldi smong ella ein meiriluta aftaná eitt valg ataná er valg so tað er upp til sambandsflokkin at bestemma um tað skal vera fullveldið s mongur aftaná vald isk ta komandi veiggið nær tað s verður skjótt ella ella stutt tað er eingin sum helst ivi um eg hopi at tað vaknar við yr ella seiði fyrr etakk fyri tann næsti røða verður pálla reynatúgvum ger sovæl j takk fyri frú forkvinna eg skal vera tann fyrsta at viðganga ati og geva teimum rætt sum hava funniðst at tjóðveldi fyri at leggja ett uppskoti fram í í andstøðu og og kanska ikki gera so nógv við tí samgongu sum vit átu at hat gjørt tað tað haldi eg ikki eri eri nakrar politikkur sum vit halda eru serliga serliga góður men tað hangur sjálvandi saman o tí at atvit
hldur ikki røkka longri enn vit gera tá ið vit sita í stjørn og og eg má siga akkurát sum
hennikold snakkar um sambandsflokkin so haldi eg ikki tjóðskaparlági mugu bara skuffa hennik old og siga tað at at eg haldi faktiskt at javnaðarflokkurin er ein minst líka ringur sambandsflokkur sum sum sambandsflokkurin sjálvur so so tað har nýtis hann ikkiat vera so eg var eisini eitt sindurbilsin bilsin um framsøgurøðina hjá hjá formannum nei orsaka nú segði formannin g fólkaflokkinum til formaðurin í tingbólkinum hjá fólkaflokkinum at hann kundi vera so mikið óbúgvin í sína røðu ein ein ein ein so mikið tilkomin maður og og formaðuri í tingbólkini at hann kundi brúka alla sína orku uppá at leggja eftir eftir hinum tjóðskaparlokk íí tinginum sum so mal siga tjóðveldinum tí tað tað tað líktist á ongum handan røðan hjá kristian andreasen o eg haldi ikki tað tað teknar væl fyri fyri fyri tjóðskaparsøkini at at koma við einari sovornari røðu til til tjóðveldslokgju

vit kunnu vit kunnu altíð velja at at mála myndirnar svartar men er tað tað sum vit eru fødd til er tað tað sum eru er grundarlagið undir lívinum at vit royna við við við ljós og lykt at leita eftir teimumdøpur síðunum lívinum er tað ikki akkurát tað øvuta t vit royna at gera yvir fyri børnunm okkara og yvirfyri okum sjálvum tá ið vit kanska at uppliva mestav mótgongdum so roynir mann at leita eftir glottunuu lívinum roynir at at vísa á hvar er ein hvar er ein ein leið hjá mær at fara burturúr tí søgu ella teimum avbjóðingu sum vit eru vit eru í dag tað tykist sum at at tann einasti flokkurin sum hevur fingið tað o orsaka til framsókn sum eg haldi eisini geri geri geri seg væl bmran á tí ørki men so tykist tað sum tan einasti flokkurin sum hevur til uppgávu at at vísa møguleikar og vísa á føroyingurum á bjarta leiður at ganga tað er tað er tjóðveldsflokkurin og so saman við framsókn tí tí øll hini tykjast at at tey kunnu sleppa avstað við at siga t vit hava onga ábyrgd av samfelagnum o tað er heilt ótrúligt at tað skal bera til í eini nýmóta samfelag í tvey túsund og einogtjúgu at mann kann standa bjóðar seg fram til at taka valdið ava ábyrgdina av samfelagnum til eitt væl og so tá ið tú ert valdur so kanst tú aftaná siga veisk hvat ja men altso tað er uppgávan hjá tykum at syrja fyri at fáa endan at rokka saman tað uppgávuna hjá tykkum at syrgja fyri at skapanda samfelag so gott sum sum gjørligt hava vit ikki øll tað hava vit ikki øll tað sum er vald at umboða føroya fólk her á tingi eg havi ikki hort ein einasta ein sambandsmanns nakrantíðat argumentera fyri fyri hansara politisku tilveru ongantíð sum tjóðveldsmaður frá fyrsta degi tú kemur inn her so skalt tú klára prógva bæði hettar og hatta roknistykki tú skal til ein og hvørja tíð kunn at prógva eitt roknistykki sum sum sum sum rúmar tí húsjónir sum tú hevur vit eru fødd sum menniskju við hugsjónum vit er ikki fødl sum menniskju íð roknistykki vit hava dreymar vit hava vónir sum vit skula liva upp til ogsum skulu royna at fáa til veruleika men tað tykist ikki sum at at tann parturin av politiska spektrinum rakar onnur enn tey á tskaparveingunum og tað er heilt ótrúliga løgið at mann kann liva eitt heilt politiskt lív uttan at hava nakrar próvbiru ella skula prógva nakað sum helst tvørturímóti so kann mann lætt og elagant bara blaka alla ábyrgd yvir onnur og siga tað tjóðskaparfólkin í føroyum ella danir iga vaska at tað er tit sum hava ábyrdina av at at at gagna okkara landið so væl sum so so sjálvt um vit ikki eru fullfíggjaði á nakran hátt tjóðveldið í mun til tjóðskaparleiðina so haldi eg tað er allíkavæl tað nógv tað bjartasta boðið tað at mann torir at bjóða seg fram vil og roynir at skapa tað samfelagið sum kann gagna okkum øllum við tí tilfeingi við tí førleika sum í okara landi raður so er tað tann leiðin sum skal ganga og eg haldi at alt prógvar tað alt prógvar a síðani vit lækkaðu heildarveitingina so hevur føroyska samfelagið flutt seg upp á allar mátar ímóti einum burðardyggari máta at skipa og liva í føroyum samanborið við eitt nú grønland sum tíverri fer haldi eg eftir mínum tykki tann øvuta vegin so tað er bara ein veður at ganga og tað er tann leiðin sum at enda fer at bera á mál takk

satt sum tað er sagt og eisini at vit og tjóðveldi hava sanniliga nógv at læsta okkum sjálvur fyri eisini tí vit vit ofta gloyma akkurát tað sum pollarenatekur segði nevniliga hvat politikkur og hugsjónir og tað menna samfelagið snýr seg um og eg bleiv eisini øí blásti á tí tá hann segði hetta við at ja tað ligur ein próvbyri á okkum at prógva vikum klárar vog sjáldi at sjálvandi gjer tað tað men kanst so sambandssokn bara siga jamen vit lova viðgerðartrygd danskar betala tað blevr ein heilt ein heilt skeiklga politisk skipan
og so fær porn mð esini at hugsa umpollarenatiku og hugsa um hetta í
um vit hit hava sama hugburð til so nógv annað í lívinum sum vit hava tá i vit tosa um okkara tjóð o okkara sjálvbyrjandi búskap til dømis fótbóltslandsliðiðsum pollarenatigur umboða høvdu vit sagt vit fara ikki in í altjóða fótbólt fyrren ver ið sikur upp á vit hava vunnið ein dyst nei vit fóru inn í tað ja vit tapt ov nógv su ri men so mentu vit okkum og mentu okum tað sama innan fyri øll onnur øki og tað er hann hugsað honum og tað hjarta sum pollarenatigv fekk fram her í dag gesæja takk fyri høgni hoydal og nú tú er inni á inni á fótbóltsvøllinam um so mum at siga so so tykist politikkur í dag at vera vera sum ein fótbóltssystir har sum túhv tikið málini burtur altso øll liggja og elta seg veltasj inni inniá vøllinum og eingin veit hvat mann skal gera við bóltin tí at mann ikki hevur nakað greitt mál við politikkinum visti tú ikki hevur á fótbóltsvøllinum ta greiða málið at tú skalt byggja spælið upp soleiðis at tú at enda klárar at skora í øðrum endanum so hevur tú í veruleikanum einki mál eg haldi tað er eisini týðiligt at tað er tað sum hendir við eitt nú
fólkini í løtuni kanska eisini tjóðarflokk
at at at vit lata teir flokkarnir sum sum eingin beinleiðis mál hava v við tí føroyska samfelagnum taka yvir og úrslitið er eisini har eftir eitt eitt eljistríð millum høgru og vinstra har sum har sum har sum vit føla at at vit ikki klára at flyta samfelagið nakran veg og tað er tað er sjálvt fólkaflokkurin troyttast at at at at mæla inni í hesum politikkinum har sum mann noyðist at leska fólk í stus takk fyritakk fyri tann næsti at røða verður bjarni kárason petersenger sovæl takk fyri frú forkvina vit viðgera eitt uppskot hjá tjóðveldi um at minka ríkisveitingina ella blokkstuðulin til føroya sum nú í fleiri ár hevur ligið á nakrar seks hundrað og einogfjøruti milliónir tveyogfjøruti milliónir og tað svara til um hon skal vera burtur
eftir sjey árum til gott hálvfems milliónir krónur um árið og til tað havi eg at siga at eg eri sannførdur um at tað ber væl til
spurningurin er kanska og ta hevur verið diskuterað nógv í dag hønan og eggi skal mann fyrst prógva at mann kann við at hava yvirskot á fíggjarlógini og síðani fara undir eina tilgongd ella skal mann bara lóggeva at soleiðis skal tað vera og síðani prógvað at tað ber til tí at tað er einki annað alternativ øh visi eg man hyggur eftir fíggjarstýringina so haldi eg at tað er nokk so týðandi hvør hevur bestu fortreytirnar til at fara undir eitt sovorð forløp tað er til dømis tá ið cf undanfarna samgonga megnaði at hava eitt yvirskot á fíggjarlógini á hálva aðrar milliard samstundis sum hann økti um vælferðartænasturnar í landinum ø har afturímóti hevur núverandi samgonga til víðari bert havt undirskot og sitandi fíggjarmálaráðharri hevur bert havt undirskot øll tey skeiðini hann yvirhøvur hevur sitið so hjá fólkaflokkinum sær tað ikki serliga gott út hvørjum fíggjarligum sjálvbjargni viðvíkur mann gjørdi eini týðandi niðurskurð í tvey túsund og eitt og eg kann siga nú havði hugt eftir bruttutjórar úrtøkuni hvussu hon er vaksin síðani tvey túsund og eitt tað hevur verið so at siga at búskaparlig framgongd síðani tá við fáum undantøku frá tvey túsund og tvey til tvey túsund og trý var ein lítil afturgongd á sirka hundrað milliónir í btu og í tvey túsun og sjey til tvey túsund og níggju tá ið fíggjakreppan herjaði um allan heim var ein lítl afturgongd eisini á trý hundrað milliónum tað sum eg haldi mann eigur at tosa eitt sindur meira um tá ið vit tosa um ríkisveitingina tað er partvíst politiskt og partvíst symbolskt men eisini hvussu kunnu vit gera tað soleiðis at tað verða eitt sindur yvir fløtu t at tosa um hesa ríkisveitingina

sum skal gera at við vera minni tengd at alivinnuna og fiskivinni til dømis nú snakkar mann um at sveiggini eru avgerandi fyri um vit hava ráð til at strika ríkisveitingina eg kann bara nevna at til dømis her árliga er ein innflutningur av brennievni á eina milliard ella millum níggju hundrað milliónir og eina komma tvær milliardir um árið so bara tað við at fara undir tað grøna orkuskiftið kundi mann kanska spart eini fimm hundrað milliónina í innflutningi av brennievnum gott nokk bara helvtin tí at fiskiskip og onnur skip brúka brúka einstóran part av teimum brennievnunum men beint har grøna orkuskifti tað er fimm hundrað milliónir krónur í færri minni innflutningsvirði og so er tðhetta her við at í føroyum so hevur mann ræðuliga vanur við at hava eina arbeiðsfjøld sum eg haldi tað eru eini tíggju prosent av føroyska arbeiðsfjølduni arbeiða uttanlands og tað fær eisini pengastreymar til føroya øh eg skilji ikki hví at oljuvinnan er slept hví oljudreymurin sleptur vit vita t vit sleppu seg av við oljuni í fyribils og eg haldi saktans av føroyar kann bjóða seg fram til at útvinna olju og annars vera við í tí ídnaðnum aðrastaðni til dømis í bretlandi í norra og so er tað skippingvinnan bæði hetta landsstýrið og undanfarna ætlaði at føroyar skuldu vera ein ein maritimur miðdepil ella ei maritimur tænastudepil og har eru nógvar inntøkur at heinta sum ikki duga upp á hvussu nógvur fiskur svimur í føroyskum sjógvi ella hvussu nógv mann fer a ala harafturat so haldi eisini at ferðavinnan hon hevur eitt kempistórt vakstrarpotensjialið nn ktvinnan eitt inormt vakstrarpotensialið enn vit eru bara í byrjanarstationum á ktvinnuna sum vit vita at tann globala digitaliseringin fer at gera at vit fara at framleiða produktir og tænastur innan fyri kt og vissu vit seta fíggjarliga orku og raðfesting innan tað økið so skulu vit nokk síggja at vit fáa fleiri beinum at standa fiskivinnan føroyska fiskivinnan er ein nokk strationell vinna hví fer mann ikki eftir meira virðisøking frá millum annað ráðfisk til mildisinallyndostrig alivinnan hon hevur kunngjørt og um ferðar eisini kunngerðna meira í kvøld haldi eg í løgsølli runavík at har eru enn stórar verkætlanir um vøkstur tað at ala úti á havi og landi fríhandilssáttmálar fáa betri marknaðaratgongd fáa betri prísir tað svara til at hækka kvotuna vis man fær fjerðnað nakrir tollsassir til dømis og eg haldi eisini orðaskifti í dag hevur víst atað er ikki ein beinleiðis illvilja ella mótvilja mótvegis at lækka blokkin og í so máta haldi eg stemningurin er broyttur nakað og tað haldi at mann kann rósa tjóðveldi fyri at hava kanska elvt til at mann blívur við at taka tað stríðið og framsókn tekur sjálvandi undir við tí men tað er nokk so týdningarmikið at vit fara undir tí beinanvegin nú tá ið tíðirnar eru so góðar vit liva í absolutt uttan iva allarbestu tíðin yvirhøvur í føroyum og tað verðu hetta verður ikki gjørt tá tíðirnar ringar og vit eru heldur ikki liðug tá ið vit hava strikað hesar he seks hundrað og tveyogfjøruti milliónirnar vit skulu taka ábyrgd í øllum lutum og tí skuluu eisini hava yvirskot til at millum annað yvirtaka løgreglu og dómsstólar við meira takk fyri frú forkvina takk fyri ein viðmerking er frá høgni hoydal ger

hatta var ikki ein viðmerking hatta var ein røða sum var á veg so vit takka bjarna kárasum petersen fyri orðið so fær høgni hoydal orðið ger so væl frú forkvina tað var tað kundi eg eisin væl verð ein viðmerki t eg ætlaði bara at takka fyri viðgerðina eg haldi adi tað er øgiliga nógv áhugavert komið fram og eg fegnist um at vit kundu tosa um hetta við við hvørjum máli vit seta okkum og endamálið við uppskotunum var
at fáa flokkanna at siga jú hvørja leið vilja vit ganga tá tað snýr seg um at skapa grundarlagið fyri einum sjálvberandi búskapi og hvønn leiklut skal tann so nevnda ríkisveitingin hava í okkara búskapi frameftir tað vónir so eisini verður úrslitið av úrsliti av viðgerðini í nevndini so at um ikki annað at
at flokkarnir skriva í síni álit hvat teir halda um hetta um tað halda hetta er forógvusligt ella ikki men men eina leið um hvat hhvussu vit kun ganga frameftir tað tað tað vóni eg at vit at vit fáa sum úrslit av hesum øhannars kann eg bara nevna sum vit nevna í viðmerkinguum at at tey síðstu tjúgu árini so eru altso inntøkurnar hjá landskassanum uttan ríkisveiting vaksnar úr eina komma seks upp í fimm komma tvær milliardir øhog at ríkisveitingin er minkað tretivu prosent av tísum var á fíggjarlógini øh og at og at altso okkara egni búskapur tað sum vit sjálvi framleiða er altso trý faldaður síðan vit skóru bloksstuðulum tað haldi eg er eitt bragg sum vit ikki skuldu taka aðrina av vit sum hava lagt et uppskotið fram sjálvsagt men eg eri púra vísur í tí at tað at vit tóku avgerðina um at skerja blákstuvulina o fastfrystan har hann annars nú hevði verið eina komma fimm eina komma seks milliard hevur gjørt tað at føroyski búskapurin hevur ment seg hóast bæði øll alivinnan fór á heysin ein altjóða fíggjakreppan var og nú eisini ein ógvuliga vánaligur fíggjarpolitikkur so hóast tað hava vig klára okkum væl takk fyri frú forkina takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli og hetta tingmál verður beint í fíggjarnevndina eftirer so bara at kunngera at tað verður tingfundur aftur í morgin sum er hósdagur tretivunda septembur og tingfundur verður klokkan ellivu við hesi skrá eitt løgtingsmál trettan tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barsulsskipan tvey løgtingsmál fjúrt
fúrtantjúgu einogtjúgu uppskot til samtyktar um at dagføra rættagangslógina trý løgtingsmál nummar fimtan tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um børnsrættstilling lóg um arvi lóg lóg um foreldramynitet og samver og lóg um annikhennils av norðdisfatrskapafgørlsir og fýra framløga hesi mál verða øll viðgjørd undir einum og tey fara aftan á viðgerðina at verða beind trivnaðarnevndini tað er ikki meira á skrá á hesum tingfundi og tingfundur er sostatt lokin